og tað er soleiðis at næsti maður á listanum hjá miðflokkinum er tordur niclasen og hann hevur verið fleiri ferðir her á tingi sum var hann var í hesum valskeiðinum so eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at tordur niclasen kann taka sætið fyri biljustingi tað er samtykt so kann tordur niclasen taka orðið gjørt væl vit fara so til skránna í dag og fyrst á skrá er onnur viðgerð av tingmálanummur níggju tað er uppskot til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka peningur í peningastovnum hvør biður um orðið bjarni hammer fær orðið ger so væl
eftir sambandi við uppskotið til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarum at taka pening út úr peningastovninum siri stenberg høgni hoydal bjørt samuelsen beintá løgu jacobsen pollareynatúgvu og hervør polstóttir hava lagt málið fram tann sjeynda septembur tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann tíggjunda septembur er tað beint í vinnunevndina vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann seksogtjúgunda og áttaogtjúgunda oktobur í einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri felagið peningastovnar landsfelags pensjonista gjaldsstovuna landsstýrismannin í fíggjarmálunum jørgu niclasen og landsstýrismannin í umhvørvisog vinnumálum magnus rasmussen og undir viðgerðini so hevur nevndin butt seg í ein meiriluta og ein minniluta eg fari ku at lesa álit partin av álitinum hjá minnilutanum sum eg sjálvur eru partur av bjørt samelsen og hennrikaud viðmerkingarnir hjá okkara minniluta tær eru hesar peningastovnarnir í føroyum hava seinastu árini latið fleiri deildir aftur og tikið fleiri sjálvtøkur niður tað hevur ført við sær at bankarnir flyta seg longur og longur burtur frá kondunum og persónligu kundatænastuni tað er blivið næraðm ógjørligt at fáa hendur á sínum egna peningini í nærumhvørvinum ofta noyðist konduna flyta seg langa leið og tá skal hann gjalda fyri at fáa egnan pening útgolnan tað er serliga eldri ættarliðið sum merkir svigan av hesum neiligu broytingunum tey eldri sum gjøgnum eitt langt lív hava goldið í ólukkum mát og borið tær tyngstu byljarnar nevndin er fingið upplýst at ein sjálvtøka kostar fýra til fimm hundrað túsund umframt á leið hundrað og hálvtrýss túsund í árligum rakstri sjálvt um tað er dømi um dømir um at peningastovurnar seinastu árini hava goldið hundraðtals milliónir í vinningsbýti so vilja bankarnir hvørki hava fleiri deildir kring landið ella seta nýggjar sjálvtøkur upp vinningurin av útlandsrentuni er ikki tann sami sum tá eldra ættarliði tók lán tá var rentan munandi hægri enn í dag í dag snýr tað seg um at vinna pening allastaðni og spara allastaðni fyri at fáa eitt so lønandi bankavirksemi sum gjørligt soleiðis at størstu íleggjararnir fáa størsta ágóðan av stóra vinninginum tað er orsøkin til miðsavnina og tey mongu ómagsgjøldini á vanligar kundatænastur so sum at fáa egnan pening úr peningastovnunum negativar rentu fyri eigapening trotarentu fyri at skyldapening og so framvegis tað eru treytirnar fyri at vera bankakundi í dag verður staðfest bankarnir eru sentralur vinnuaktørar í samfelagnum og hava tí serliga ábyrgd av at veita góðar tænastur kring landið eisini hóðast tað møguliga kostar bankunum nakrar krónur bankarnir hava fleiri umførim víst á at tað partvíst er løgtinginum fyri at tækka at tað er løgtingið sum hevur álegt herdu krøvini við at seta í gildi donsku egskrøvini fyri at reka bansa bankavirksemið í føroyum men harra formaður minnilutin heldur at bankansmeting av veruleikanum er ein skeiklamynd orsøkin til herdi krøvini til bankavinnuna er fyri at verja bankarnar ímóti seg sjálvum søgan vísir dømi um ábyrgdarloysið í summar bankaleiðslur í føroyum hava víst gjøgnum árini vanlig kundin hevur í veruleikanum einki annað val tí kunnu bankførararnir uppføra seg sum teir hava valt at gera tað hevði verið á kærkomið ynski at bankarnar í góðum tíðum vístu eitt sindur av samhaldsfesti tá hugsað verður um at føroyski skattgjaldarin hevur goldið ovurheims upphæddur fyri at bjarga bankunum tað virkar sum um at bankarnir hava skjótt við at gloyma tað væl vild føroyska fólki hevur víst bankunum við hjálparpakkum og aðrari hjálp tá hesir vóru í svarari gongur tað galið skal fólki gjalda hvørja ferð gongur tað væl skal fólkið einki fáa tað er trupult at skilja at bankakervið hevur at bankakeyvið sum hevur so stóran týdning í lítla føroyska samfelagnum hevur flutt seg so langt burtur frá borgaranum bankamálið er í enn ikki yvirtikið máltsøki landsstýrið metir tað tískil vera trupult at áleggja bankunim við lóg at borgarar í føroyum skulu fáa góða og til dømis ókeypis atgongd at taka pening at taka egnan pening úr peningastovnini minnilutin heitir tí at landsstýrismannin um á minna bankatjórvið í føroyum á ta vælvild á ta vælvild sum føroya fólk hevur sýnt bankunum í føroyum og fyri at tryggja at okur í dag hava eina bankavinnju í føroyum minnilutin heitir eisini á landsstýrismanninum um at eggja bankunum til at seta upp aftur fleiri sjálvtøkur upp kring alt landið og at strika ómagsgjøld fyri at taka egnan pening úr bankuni minnilutin tekur undir við málinum og melir løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotið takk fyrihara
ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar pállareynir at eg
gersovælja takk fyri formaðurin eg haldi eitt etta er heilt heilt góðar og viðkomandi viðmerkingar frá minnilutanum í nevndini eg haldi eg raka seymin á hævdið tá ið tey vísa á at at tey krøvini sum eru áløgd frá myndugleikunum mótvegis bankunum tað er fyrst og fremst fyri at verja bankarnar ímóti teimum sjálvum tí vit sum hava livað í føroyum tey árini sum vit nú einaferð hava liva okara ættarlið hava upplivað ikki bara einaferð men fleiri ferð at bankarnir eru farnir heysin og tað er nú einav soleiðis at tað eru ongantíð íleggjararnir sum sum bøta men tað blívur landskassan sum skal bøta hvørja ferð bankaleiðslurnar mugu leggja kongin hvørja feri u so so eg fari at eg fari at geva minnilutanum púra rætt í teirra hugleiðingum og vísa á at bankarnir í stóran mun hava mun polrættindini við føroyska borgarunum og at tær eiga at taka atlit til allar borgarar kring altlandi
fjall
hammr ja takk fyrihara formaður ja eg samdi um potlarenatúgvu tað er har tað liggur at tað eru summir her í í løgtinginum sum snakka hart um nú at tað passar ikki føroya fólk hevur ongantíð betalt nakað men mitt í hálvfemsunum tá betalt skuldu føroya fólk betala tvær komma fimm milliardir sum gott nógk bleiv breitt allir íleggjararnir allir teir smáu íleggjararnir sum næstan blívu trongnir av ákoyrandi bankaráðgevunum at seta pening á banka mistu allan peningin á hann fór á hesum og hví eru øll hesi gjøldini komin tað er av summum eisini á ábyrgdarleysum leiðslum ígjøgnum nógv harrans ár sum hava gjørt at hesi krøvini eru komin fyri at verja komandi slum ímóti sær sjálvum og tí fara gjøld í gjøld um eina gjøldum mína gjøld so tað er ótrúligt at hoyra at tað er fólk inni á løgtingin sum siga at nei føroya fólk hevur ikki betalt eina krónu fyri bankuni tað er heilt ótrúligt at skilja at fólk við við sínu fullu fimm hugsa tað at tað passar ikki tað passar men tað er sum sagt landskassan og tað kundu sum be
balur og tað er eisini bargund av taeru eittannað stað eitt munopol í føroyum á bankum í føroyum so er ta jóhannes joen
takkfyrihara formaður ja minnilutin hevur eitt gott ggóða frágreiðing haldi eg eisini eg hugsi bara at tá ið tú kemur til bankar so er tað tænastan sum brúkararnir vilja hava eina góða tænastu tá mann niðurleggur sjálvtøkur mann hevur gjørt nøkur grundleggjandi ting sum fólk hava brúk fyri har sum tey búgva tá er tænastan fánaligt so eg vil eisini heita á um at fáa sjálvtøkurnar aftur har sum í stórum plássum bygdir sum eru yvir túsund íbúgvar og eisini í havni fleiri staðni at sjálvtøkurarer tiknar niður tí og tað ger tað at borgarin ikki fær tað tænastuna tað burdi fingið og so vil eisini spyrja bjarni hammar u mann veit hvar ið málið er snakka fakfeløginu um at gera ein ein ein ein banka av sjálvi soleiðis at mann kundi hvussu fáa eina tænastu sum var á tí støði sum borgarin ikkir
hvar tað málið er takk fyri bjarni av mær
ja takk fyri harra formaður sjálvandi eg fóru at fólk øgiliga glað fyri t mann hevur bankar sum kunna hjálpa til við at fíggja hús og og annað virksemi men tað eru tað er har tann stóra inntøkan er og tey stóru útreiðsluni eru hjá borgaranum tað eru við at betala serliga fyri løn nei serliga fyri at fyri at betala lønella avtrøð og og og lán men tað eru grundleggjandi bankatænastur sum eittanastað sum kráteimum tá tað eru hundrað tals milliónir sum vórðu útgoldnin útgoldirnar til íleggjarar nú síggingur ein ein heilt stóru íleggjarar millum annað eru norra í tí ein av bankanum sum mann hoyrir um sum situr aftanástað stýrir um hvat skal seljast av bankunum uppá ikkiskal seljast men tað eru tær smái eisini grundleggjandi tænasturnar bara at kunna fara í bankanum taka pengar út kann mann ikki gera okkurt eitt lítið sindur samhaldsfast kanska eitt sindur bílágt soleiðis at jú tað er eitt sindur av vælvild til eisini vanliga kundan nú tá i man hevur valt at betala hundraðtals sjey hundrað milliónir hesa ferð í einum bankin av vinnlingsbýti út men egeri samdur við jons joensen í akkrasnagi
takk fyri nei so er tað bjørt samuelsen
takk fyri ja bankarnir liva undir strongum krøvum sum eru nógv herday seinastu árini men tað er jú primirt tí bankarnir sjálvir hava ynskt at koma undir hesi her krøvini tað er e undir danskari lóggávu og til dømis hava teir størru føroysku bankarnir biðið um at blivið sifibankar og tað hevur løgtingið so so játtað teimum við at sett danska lóggávu gildi og so norðea spæri ka spyrnum má slppa úr aftur og tí er hann eisini slopp so men mín spurningur er til bjarna hammer tá ið bankin nú skal hava nakrar inntøkur fyri at dekka sínar stóru útreiðslur er tað so ikki aðrastaðni bankin kann fara eftir hesum pengunum enn at fara í so stóran mun sum teir gera eftir tí vanliga brúkaranum tí vanliga borgarin sum veruleikanum hevur øgiliga lítið av pengum á bóku sum ikki eigur serliga nógvar pengar kundi bankin lagt sín profil um so hann bleiv nógv meira samhandsfastur og tók størri atlit til ikki minst teir eldru borgararnar og so sjálvandi at at fólk búgva kring alt landið

takk fyri hara formaður til bjørt samelsen millum annað hoyrdi kar enin bankaleislu var úti nú at ein orsøk til at tey goldu so ekstremtstór vinningsbýti út nú tað er tí at tað kostar so nógva eigapening inni í dag altso vistu teir ikki vilja hava so nógva pening inni vildi ikki vilja hava so stór yvirskot sum teir nú hava ja men so eitlanastað er taðit upplagt høvi at taka fleiri grundleggjandi bankatænastur av og minkað eitt sindur um tað minkað eitt sindur um tað yvirskotið sum er teir siga at tað er grundgevingin tað er so stórt men tað er eisini tí tað verður lagt gjald á alt og tað verður spart allastaðnis og tað verður yvirhøvur ikki tikið hædd fyri vanligum bankatænastum sum eittanastað burdi kanska verið fylgt við tá ið tað nú gongur so gott sum tað ger í bankan
men sum sagt tað er eitt stýri sum sigur at tað er tey stanna at bestemma at gera akkurát sum tey hava hug til men tað hevði verið álagt at tað hevði verið jaligt at fungið tey eitt sindur eisini út um í útjarðinum og veitt lán til veitlan og lán uttan fyri miðstøðarøkið eisini har sum setirnar ikki eru akkurát í tí frámi sum í dag takk fyri at farma ja takk fyri so er tað jóhan dahl sum er náttúgvur
ja tað snýr seg um tað snýr seg um álitið í samband

uppskot til samtyktar um ókeypis atkorn hjá borgarun at taka peninga úrt ir peningastovnunum og sum undanfarni framsøgmar eisini segði so hevur málið verið til viðgerðar í vinnunevndini og har verða innkallingar av relevantum feløgin í persónum hevur landsfelagið peningasovnar ella felagið peningastovnar landslá pensjonistar gjaldsstoðan og landssmaðurin í fíggjarmálin gjøgnum niclasen og landssmaðurin íg umhvørvisvinnumálin o magnus rasmussen sum hava verið inni til hoyringar í samband við málið

mann metir tað ati peningastovnarnir eg vil ikki siga bara peningastovnar men eisini aðrir stovnar sum eru landsstovnar hava eina ein ein skitnan vana vil eg siga og tað er tað at tað varðverður tikið omarsgjald fyri stórs alt teghevðieitt dømi ein dagini um til dømis eyturartunnilin viss ein persónuri fingin og eysturartunlurin og ikki hevur eitt eieina gjaldsavtalu ja so betalir hann fyrst hundrað og fimoghálvfjerðs krónur fyri at koyra einvegis so fær viðkomandi einum rokning sendanir frá eysturoyartunlinum afturat íí rokningini up hundra g fimmoghálfjerðs krónur har felagin kun hjálpir mær eitt omaskjald upp á hálvtrýss krónur og tá vikuna mandi so kanska velur sum pensjonistur at fara í at posta til at gjalda hesa rokningina ja so skal postr hava hálvtrýss krónur fyri tað eisini so nú kostar astan ein vegis ferðaseðil við einim persónsbili til millum eysturtunnilin pluss a tvey hundrað og trýss krónur fsa eai fimogtýsu krónur so altí sum fyrri gongur rundan umokkum við ómaskjøldun haldi eg sjálvur eigur atverða tikin up til divisjón hjá myndugleikunum sum hava og og og landsstýrismonnum sum hava ábyrgdina av stovnunum tí eg haldi ikki að er í ordan at mann í flang fyri at tryggja sær nakrar inntøkur í gásaheni leggur skattafólk og kalla tað omaskjald tí at mann heldur tað er í ordan at mann fyri at trýst ár knapp og siga send eina rokning tekur hálvtrýss krónur eg haldi simptan ikkiter í ordan og okur hava lynd fólk sum eru lynt av av av skipanini til at gera eitt arbeiða útan at arbeð eina sørvási til tínir mín og fyri at gera ta sørvísina skulu tey eisini taka hálvtrýss krónur eg haldta held iki er í ordan tað fáa løn fyri tað tey gera og stovnurin eigur ikki at áleggja kum leggja ald afturat tí um mánn kemur av av sínum eintingum inn í tann stovnurin fyri at betala hetta er goymdur skattur og goymdar inntøkur sum eg haldi ikki hoyra heima nakrastaðni uttan man forantivur avtala tað gjøgnum hetta høga tingið tá ið vig so koma til tað málið sum liggur á borðinum í dag so er tað tað sama her at okur síggja tað at peningastovnarnir eisini orsakað av sínum umstøðum teirfáa úsriogstørri krøv uttanífrá frá myndugleikum uttanfrá var ikki ikki bara fíggjamyndulekan uttanum fram í danmark men øðrum eisini um at tryggja tað at tá madiensilpissifibankin so skal mann klára endrasæð seg sjálvan um tað stendur illa til og tí eru krøvini til teir su denskruni ínorm rentan er negativ og og tá teir seta pengar út út út á at seta inn í dansnaldbankan æðrastaðni jam so ber hava teir eisini negativar rentu og so verður tað sum líkasum í gása ein einonur sirkul har rokningin sjálvandi altíð entað aftr gjá brúkaran og brúkarin taðer sum túði eg og øll hini sum hava eina kontu úr bankanum og hava nøkum av oknum hava pengar t innustandandi eisini sum um meira g onnur minni men pensjonistarnir sum hava eina øgiliga avgransai og eisini fyritíðar pensjonistar ella fólk sum eru skerd á einana nátt tey hava ikki so nógvar pengar at rutta við og skulu tey manglahan at hevast sær ein upphædd í bankunum ja so verða tey eisini har ómarks gjøld

talgilding er vorðin ein alsamt størri partur av okkara samfelag og er hetta eisini galdandi tá tað kemur til peningastovnarnar sjálvgreiðslur eru vorðnar ein størri partur av teimum skipanum í peningastovnurnar veita tá borgarunskulu umsita síni peningaviðurskiftir tí hava borgarar í stóran mun ikki tørv á at fara in á gólvin hjá einim peningastovni at avgreiða síni viðurskiftir

meirlutin metir ikki at tað rætt at okur skulu lóggeva hvørjar tænastur ein privat vinna skal veita sínum viðskiftafólkum og ikki peningastovnarnir eru longu í dag undir sera strangar lóggávu sum seta strongdkrøv til teirra virksemi tó metir meirilutin at peningastovnr eiga hyggja eftir hvussu kunnu tryggja fólkið eisini fyritíðar pensjonistum og pensjonistum nakrar ókeypis tænastur so sum atgongd til reiðan pening og annað og við hesum mælir viðmerkingunum mælir meirilutin ikki u tekur mæl meirilutin ikki undir við málunum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og hetta verður sagt havandíð huga tað at peningastovnurin er undirlagdur partadalgslóg ter er undirlagdur nevnd og leiðslur sjávandi sum eru har og teir fíggjareftilitið og aðrar stovnar okur eiga ikki at fara inn sum parlament og áleggja peningastovnin hvussu teir skulpa gera við gjølduni men okur kunna sjávadi heita á tær sum ein stórur partir ímillum annað paknordik at at vera rímiligur og royna at síggja soleiðis upp at pensjonistar og aðrir kunna fáa nakrar eitt sindur lættari sømdur kanska enn tey sum eru vanligur arbeiðstakarur og feløg sum verða áligd has her gjølduni sum okur umrøða her í dag so eg vóni tað at peningastovnarnum lurta eftir hesum her sum okur siga á løgtingi í dag og vilja taka í egnan marm og royna at finna út av hvussu teir á einum virðiligan hátt kunna tryggja tað ati fólk sum eru verri fyri sum pensjonistar og fyritígar pensonistar til dømis sleppa undan at betala tá ið tað taka reiðar pening út millum annað takkyri
fygi harra formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar annika
polsen fyrstja takk fyri ja jóhandal nævn við nøkur øgiliga grundleggjandi viðurskifti at hetta her er ein óbeinaðir skattur at øll hesi ómaksgjøldini og gjøldini sum verða lagdar á transaktiónur og so framvegis okur kunnu eisini síggja fyri okum at allar aðrar digitaliseraðar tænastur eisini bara verða lagdar gjald á tá ið mann skal fara inn og og fáa eina tænastu so tað er øgiligani umráðandi visti mann skal hava borgarani við til ein talgilda nýggjan heim har alt skal fyriganga á telduni at mann ikki byrjar at leggja okurtsprísur á borgaran hetta er imma vekk pengarnar hjá okkara borgarum og tí er tað viktigt at mann fær serstakligani væl um teir pengarnar og ikki ger tað so ófólsligt at mann hvørki kann fáa atgongd til pengar og skamal flyta nakrar pengar jamen so skal mann flyta fyri tær tær transraktiónirnar sum skula gerast tað eru ov rími
jóhandál
oma jók sum eru so mikið gomul at okur minnast tá ið í tí bæði komu í bankarnar eg var sjálvur viðurínítjanhundrað ogsjeyoghálvfjerðs á sjónummaggi g fekk sína telduskipan tá bleiv sagt tað at mann kom at spara nógv pappír tað bleiv sagt tað at man kom at spara nógvar umkosningsútreiðslur orsakað at tí at nú var altso fantastiskt at mann kundi fáa gjørt tingini sjálvur mann valdi at niðurleggja deildir á bygdunum tí mann nú skuldi vera vera sjálvsgreiðslur ogso víðari og havis bara pengar men ok mugu ásanna tað at eg fari akkurt øvuntan á veg okur brúka ongan sonógv pappír sum akurát í dag og okur taka ongantíð so nógv ómaksgjøld og áannars veitingargjøld sum okur gera í dag otað kunnu verið øgilia áhgavert at farað og gerta upp til dømis á landsstovnunum og á landsfeløgum sum okur eiga hvussu nógvar pengar í hesum stovnar og feløg taka inn um árið frá sínum viðskiftafólki í óbeinleiðis inntøkum av ómaksgjøldum tað er ikki smávegis og tí haldi eg at hetta er nakað sum er nokk so

takk harra formaður tað er nokk tey flestu eru samd í at okur kuld helst lata bankarnir fáa frið mest møguligt tá ið tað kemur til at grýpa inn í ymisk viðurskifti men treytirnar blíva so óaltso ómøguligar asotann eini bankin hann hevur bestent tæir dagar hár mann kann koma har visti an ikki minnist aftur teir dagarnar so hevur mannikki fimð man kepa ein til jørðina vist tað fara l logliga so visti mann hevur fylgstillað sær at tað vr tað tað er heilt týðiligtat blesta bagurfólk altso eg ikkisíg jára nakar inni í bankarnum visti mann og sigur tað atbankin til dømis finnur upp á at siga at okur hava opið frá klokkan fýra um morgunin tað er lokkan seks um morgunin øso kemur eingin ar tíðer hundraðpern sikkur solso siga ja ja ja hatta var hatta var fantastiska fínt nú slappr mann av at tað heila komaní og grýpa ikki inn og ger einki
ka
ja takk fyri ja nú nú fór hennikold geni framman eit sindur til útligheitirnar at mann opnar hálvar nátt fyri at sleppa undan at fáa fólk inn tað ta álti ikki at bankarnir eru so eru so inteserað í men men eg eri samdur ein partu av vegnum at ati okur noyðast tá ið mann ger tingini so befagiligst sum mann sum man gerta í dag fyri fólk tí at mann í í í í við við tí skjaldarmerkinum sigur tað jamen okur hava alttalgiltur dav okur hava st nógvar sjálvsavgreiðslur at okur biðhjøvast ikki talgið up í hivast ikki ntautomatir ella nakað og samstundis í gásaheðni hevi hug til okra fólk tá mann mann skal læra biður manne tænastur tað haldi eg ikki til fenskulandi men eg má siga tað at bankarnir gjørdu einagjørdukum eina eina ein tyng greitt tá ð tær vóru inni tað var tað at fólk sum eru føddu ár ntja hunraðog enoghálvtrýss sambært bankastjórunum tey sleppa frá at betala omaskjøl tá tey taka pengar út í bankunum tað er so altíð nakað tað burdi kanska hækkað tað til at dekka ein meira spesifikthvhvøri fólk tað tað snýr seg umannar
andi takk fyri so er tað edvard jakobsen
formaður nú er tað eisini a ymiskt hvussu gjøldini eru tað er nógv undantøk til tey sum eru eldri koma undir cæniorð sum er fødd áðrenn fimmogfjøruti og í nógvum førum eru eg veit ikk um tað eirt lítið ómavskjald ella einki gjald fyri at koma inn í inn í bankan má bara hava terrealitetini við eisini at tað eru at tað eru tú tú betalir ikki fyri at hava ta fyrstu kontuna hava lønarkontuna hon kostaði einki so tað eru eisini nógvir nógv ting sum eru gjørd fyri at hevur mann sjálvandi kontur nummar eitt tvey trý fýra og fimm so kann mann vera tá man betalir ómasgjald fyri tær næstu men tú betalir ikki fyð hva eina lønarkontu og tað e ølia nógvir fyrimunir og nógvir avsláttrir og og nógv sum einki gjald er fyri tá ið fólk eru eldri og pensjonistar og bankarnir eru so har og tað ger handa fantastiska tænastu tá ið tú stendur har og hevur brúk fyri einum til dømis einum skáa tað tosar eingin um og tað hava rættiliga nógv fólk gjøgnum árið brúk fyri tað kenig kennir mann sum arbeiðsfólk í ein peningastovnur at tað eru nógvar tænastu sum koma væl við
johan dal
takkfyrihela jakabsen je men eg eri púra samdur við tir jakobssen at nú eri eg eisini g manglar maður tað e eiin ipast tí at at tað ru at tað eru nógvar meiningar sum sum eru øiliga góðar og tú fær nógvar góðar tænastur frá bankuni tað er eingin eingin trylur um tað og tað er eisini tíður at okur sum meirilutið siga sum okur siga í hesin álitini her sum okur hava skrivað men tá ið tað er sagt so haldi eg eisini tað at atttað er tað mskynsamt at mann hyggu eftir kanska hvussu kunnu okur tryggja tað at at fólk ikki koma at betala meira enneyðugt her í í ommaskøldum tá ið tey supat brúka hesar tænasturnar tá tey ikki brúka eina talgilda skipan ella eina teldu sum ty iki duga at brúka kans
takk fyri formaður olla reynatúgvu
ger sovæltakk fyri formaðurin eg eri glað um at johandal vísa á hesin spurningin við hesum gjøldunum tí at undanfarna samgongu tá høvdu bankarnir eitt greitt ynski um at sleppa at at krevja gjald fyri hvørja konto fólk høvdu í bankunum og tað var at haldi eg vera eitt ógvuliga órímiligt eitt órímiligt krav tá ið teir hava eina monopollíknandi støðu so tað er gott at johandal gera vart við tað men eg haldi eisini at tað at tað er ov lítið bara standa her á tingsins røðrarpalli at tosa um hesu viðurskiftini vissi løgtingið skal taka seg sjálvan í álvara so eigur løgtingið at gera okkurt viðisviðurskiftini tí at tí tað er einki ivast í ati at tað sær út til soleðis sum bankarnir rættisleggja sítt virksemi so kemurborgarun í aðra røð ella kanska triðji røð tað eru fleiri aðrir aktørar sum standa nógv framri fremrir so haldi eisini at vit mugu skilja ímillum bankan leiðslurnar og og bankastarvsfólkini tí tað er ein himmal vímunur tey bankastarvsfólkini sum eru tey gera sítt sítt góða dagliga arbeiði men tað sum oftast er
ja
ja takk fyri ja nú veit gikki orlga hvussu eg skal svara pallarenatigvið tí hann var eitt sinur bíða um her okur era samdur í tí at tað er sjávandi altíð til einagra tíð tann leiðandi tað leiðandi persónarnr í bankarnir sum hava ábyrgdirna í síðsta enda óansæga hvat tú ger g tað er væl eisini teir sum seta til kortið visti er tørvur á at gera nakrar tillagingar samband við hetta hermálið sum liggur á borðinum í løtuni tá tað kemur til tay almenni sum eg nevndi í áðni sum fáa iki ha viðhettahevr málið at gera sum so so haldi eg tað er relevant at mann fyri t hyggur aft teimum tingunum tí at tað eru altso nógvir pengar sum verða kravdir inn á hendan hátt frá øllum møguligum stovnurum hjá landinum og tí er tir hondum nógv so nógvir stovnarir sum landi var har av nú havi eina løgtingsløgtingsgrannskoðarin her beint sum hevur ein landsráðskap at lggja borið í løtuni tað eru kanska ting um tey burdi hugt eftir framtygini eisini kanska tá tey hyga eftir gjøldum sum varð løgd frá stovnum á á á borgarinum
takk fyri formaður bjarni hammer ger so væl
nei tað r gott at hoyra johandal at hann eisini prátar um hefta her hvat er hent við hesum avgjøldunum teir koma tagr frá tí tað virkar sum um eitt annað stað at tað bara egska lærar og tað er eitt annastan eingin leistur yvir hvussu nógv ella hvat eg skal taka gjøld fyri undir viðgerðini var tað i kann eg kanska nevna at millum annað pensjonistafeløgið vísti á at tey føla seg eittannastað eg vetsu egskal siga ha sletta upp á fjall men føla seg eitt sindur órættvís viðfarin aftaná glamt lív við øgiliga høgum lánum og so víðari har sum tað verður lagt gjald á alt og tey síggja øgiliga trupult við at bara fáa hendrar pengar altso á kontantum peningi sum tey ynskja tað er í øllum førum mítt spurningurtil hondala er altso e tað ikki øll førini verin skynsamt at mann gjørdi eittanasta tað nemmari at tað heilt eldra ættarlaga tey ynskja sær at fáa lættari atgongd til kontantan pening at tey gera tað møguligt og tað kann bara gerast við millum annað seta sjálvtøkur upp aftur kring landið takk fyri hara formaður
ger so væl
ja takk fyri hr formaður ja nú bleiv egu eisini nevnt teimum sumvóru inni til hoyringar frá peningastovnum at borgarar frá nítjan hundrað og einoghálvtrýss og aftureftir ta vil siga at borgarinsmyr o hálvfjerðs ár pluss at teir fáa gjøldini ókeypis hvussu ein partur av teimum og tað er so tað er so tað er so iei men meni eg haldi sjálvur tað ati bankarnir sum eisini okur siga í í maritaálitinum eiga at farathygja upp á hvussu teir kunna veita fólkið ein eitt sindur meira lempiliga fyr tá tað kemur til ommaskyld tá ið man higur pengar út og annars brúka teirra tænastur tá man ikki er á telduni ogog gjørdir
takk fyri formaður ja so er tað bjarnira
takk fyri formaður undir tey heldur sjálvandi at tú hevur týdning at mann altíð er tryggjaður rættin ella møguleikan til at til at fáa fatur sínar egnu pengar tað haldi eg tað er rein fornuft men eg haldi at hetta orðaskiftið um bankunum er eitt sindur undarligt at so mann hevði ikki tosað upp á sama mát um sev ella posta ella ein almenna stovn men mann mann tað er ein loktandi frukt at umtala bankarnar á enda mátan tí almenna fatan er at teir eru gýrir og karráir og og hensinsleysir men so er sum eg síggi hetta her eg síggi hetta sum er yvirskipað long tørm fatan av at behóðið fyri at fáa fysiska atgongd til sínar pengar tað fer at minka og tað haldi eg at bankin hevur innsæð mann veit tað at til dømis og ung fólk mín og grannarsjón eg haldi ikki at vit hava pengar uttan so vit skulu geva hundraðkrónuseð til eitt gubbabarn ella eitt land vit hava ikki sama tørvin tí vit ordna at alt á telefonina harafturat so má bankin eisini regulera sínum inntøkustreyma so frá at hava
ja
takk fyri hara formaður ja nú er bjarni kárasum petersen g e sum partur av maritaálitini her og eg eg eg viðgjørdi eftiher eisini í árinum hetaher við øðrum øðrum stovnum enn bankunum at hett her við omaskjøltin er ikki nakað sum bara e eru bankarnir sum eru eru í skildin í bankarnir taka sín part sjávandi men okur hava sanniliga eisini stovnar aðrastaðni sum gera tað í í stóran stíl landsstovnar og aðrir stovnar og eisini feløg undir landinum so at hetta her hetta er blivin ein ein keðilig gongd haldi eg og og og og tað eigur mann athygja uppá og eg eri samdur við bjarna kárasem petren tí at okur koma at blíva eitt meira um meira peningaleyst samfelag og ikki at siga tykum tær krøvini sum eru sett til tey fólk sum taka pengar út údag vso skala bankarnr hava heinar pengar sjált um tú eigur tað sjálvur um at veitar at koma fyrá einari løn ja so skalt okur hjálpa mær siga hvat túg skal brúka pengarnar til vist tú vit hevar tær aftur oman fyri at ávísta krónurtali upp á sjey túsýs krónur ella ella túsund jurðiella hvat er so túeit hetta er eitt sindur eitt sindur um hetta heila eftir hondini ha men tað tað haldi eg ikki egtat merkja tað at mann bara uttanvíðari skal leggja gjøld á næstan hvat sum helst tað haldi eg helst ikki rætt tí at gjøldur er ein ein e serligan gjøld frá aldmennustovnunum fyri at koma til teir er ein ein skuldskattur
ja takk fyri síðani er tað beinta løgið jakobsen ger hval
takk fyrihara formaður bankarnir teir gera sær ómak fyri fleiri hundrað milliónir krónur um árið tí at gera sær ómak tað er sambært orðabókini tað er stríð tað er bakx tað er ampi men tað kann eisini vera at leggja sær eina við og vit mugu ásanna at peningasovnarnir í føroyum teir leggja sær eina við og stríðast fyri at taka fleiri og fleiri gjøld frá føroya fólki loyslirnar í peningastovnum gera sær so stóran ómak at bankarnir hava kent meir enn trý hundrað milliónir krónir um árið í ómaksgjøldum herfyrri lati eina grein um at inntøkurnar fyri ómaksgjøld eru vaksnar úr hundrað milliónum í tvey túsund og tíggju upp í trý hundrað milliónir um árið í tvey túsund og tjúgu og lat ma geratað púra greitt tað eru slettkiki starvsfólkini við kassan ella vanligu starvsfólkin á peningastovnum sum á ábyrgdna av hesum her tað er bara leiðslan í peningastovnunum sum hevu ábyrgdina av hesum her og vit í tjóðveldinum vit hava lagt hetta her uppskotið fyri tingi um at bankarnir skulu ikki sleppa at taka gjald tá ið ið eitt fólk fer inn í peningastovnin aat taka pengarnar hjá sær sjálvum út onkur av bankunum tekur hálvtrýss krónur fyri henda sokallaða ómakin tað vil siga hálvtrýss krónur fyri at tú kanst fara inn í henda peningastovnin tat taka pengarnar hjá tær sjálvum út úr bankanum men samgongan fólkaflokkurin og miðflokkurin og sambandsflokkurin og framsókn tey halda tað er í fínasta lagi at fólk skulu rinda fyri at taka egnar pengar út úr bankanum eg helt annars tað at framsókn var ein liberalur flokkur sum virdi persónliga frælsið høgt men tað gera tey ikki í hesum uppskotinum her tí framsókn heldur tað er í fínasta lagi at ein maður ella ein konan fer inn í peningastovnin og skal rinda fyri at fáa pengarnar hjá h sær sjálvum útaftur og ja eg veit tað at bankarnir er peningella peningastovnan er fyritøkur sum skuldu tjena pening og ja eg veit tað eru rættiligani hørð lógarkrøv til hesar peningastovnarnar men eg haldi at leiðslurnar í peningastovnum eiga at vísa fólki størri virðing tí vit skuldu ikki gloyma at tá ið peningastovnar eru komnir í trupulleikar so er tað skattgjaldarin sum hevur rinda rokningina so harra formaður tað kann ikki vera rætt at fólk skulu rinda eitt gjald fyri at fáa peningin hjá sær sjálvum úr bankanum tá ið tú fert yvir til diskin pening sum tú hevur stríðst fyri tú he fingust tað sum løn sum pensjón ella sum annað og sum tú longu hevur rindað skatt og øll møguliga onnur avgjøld av so kann tað ikki vera rætt at tú fyri at fáa lønina hjá tær sjálvum út nú eisini skal rinda upp til hálvtrýss krónur til ein peningastovn fyri tann sokallaða ómakin takkfyrihara formaður
bjarni kárasund fær eina
viðmerking gersu væl takk fyri harra formaður ja framsókn er ein liberalur flokkur og tí er tað ikki so undarligt tá vit eru við hesum her meirilutanum tí at vit taka segi undir við at mann regulerar óneyðugt har hvið ikki sagt at bankin kanska kundi hugt inn eftir og hugsa ókey er tað nakað vit kunnu gera fyri betra um viðurskiftini hjá okkara viðurskiftafólkum øhtrupulleikin hjá okkum kanska sum liberal tað er tað at eg eri ikki serliga nógv kappingarelement í bankakervinum ella í bankavinnuna tí at g eru for fáir aktørar kanska mann skuldi latið upp fyri atiati føroyingurin kann leita sær tænastur aðrastaðnis vista vísir at vera betri treytir út frá hvat mann sjálvur raðfestir tað tað taka vit fult undir við við so skal vera men vit taka ikki undir við hesum her nemliga tí at vit eru liberal
takk fyri
gersuvælja takk fyri harra formaður eg hugsaði at spyrja formannin um eg kundi endurgivið tvær reglur á heimasíðuni hjá framsókn ja tí har skriva framsókn framsókn vil at tað persónliga frælsið tey liberalu virðini tryggja tí einstaka rættin til at liva frælst framsókn livir ikki upp til hasa ásetingina tá tað kemur til hetta uppskotið her tí framsókn vil ikki tað at fólk skulu taka peningin hjá sær sjálvum ókeypis or bankanum so tað er ikki liberal virðir takk fyri
amer
ja takk fyri harra formaður ja eg má siga sum um at hana hevur løvi tað passar tað virkar sum ein nýggjur útgáva av fólkafloksinum eftir hondini men teir peningarnar ja eisini samdur tí sjálvandi eigur tað at hann á stað ein grundleggjar bankatænasta sum at fáa sína egna pening út tað kann hann ikki at betala fyri tí ið mann eisini minnast til at tann peningur sum fólkini eiga sum er í bankinum hann brúkar bankinum at tjena sær sjálvum meiri pening fyrrari altso tað er eisini teir brúka eisini hendan peningin men aftur fyrri at sleppa at brúka tín pening so skalt tú eisini betala fyri at taka hann út aftur takk fyri at
har formaður beint á løgu
formaður ja tað er júst so at pengarnir sum fólk seta inn tað eru teir pengarnir sum bankarnir arbeiða víðari við mannkann siga tíbetur upp á tann mátan fáa fólk bæði peningastovnar og fólk okkurt burtur úr tí men nei tað er ikki í lagi at tú skalt rinda fyri at taka peningin hjá tær sjálvum út pening sum tú kanska hevur fingið út sum løn ella pensjón ella annað tað er ikki í lagi so eg haldi ati á sama hátt sumviðskiftafólk skulu virða á bankar so skulu bankar á sama hátt eisini virða viðskiftafólk takk fyri harar formaðu
ja so fær rutt vangorð
fyri at nú blivur sagt so øgiliga provokerandi ting her bæði um bankar um framsókn og vit bliva øll koyrda í sama sett tí privat vinnulív tað er jú sambært tjóðveldinum tað ringasta sum finst her á jørð og tí vil tjóðveldið tjóðveldið vil hava almennar lønarkontoir tjóðveldið vil hava almennar bankar og visu vit hyggja tjóðveldið liggur jú øgiliga tætt at einanslistanum í danmark mann kann fara og hyggja eftir stevnuskránni hjá teimum har sum tey jú hava so mál at tað almenna yvirtekur produktións apparati og og tað er nokk hari í í tjóðveldið eisini vil her í føroyum tá ið vit ikki vilja blanda okkum upp í við lóg ómaksgjøld hjá bankunum so er tað fyri tað fyrsta tí at tað eru øgiliga nógvir stovnar sum taka ómaksgjald sum jóhandal eisini var inni á eg haldi at vissu vit vildu bannað stovnin at taka ómaksgjald so kunnu vit byrja við okkara egnu stovnum vit kunnu byrja við posta vit kundu byrja við taks eg kundi nevnt fleiri aðrar stovnar sum taka okkara almennu stovnar sum taka gjøld tað hava vit einki problem við at fíggja alment virksemi við við við ólmaksgjøldum tá tað eru okkara egnu stovnar fyri nógvum árum síðani tá ið ja eg veit ikki um tað var í fýrsunum ella nær so so betaldi tú átjan prosent í rentu

tá hevði mann níggju bankar í sandoynni sum vórðu opnað opnir leingi hósdag vórðu teir endá opnaðir til klokkan seks á kvøldi og tað sama í vároynni og her í havnini munnu vit hava eini ja eg minnist ikki eini fimtan bankar kanska tilsamans tað eru vit farin frá og tað eru væl eitt samspæl ímillum at bankarnar kanska sjálvir vilja sleppa frá tí og nokk eisini tí at kundin ikki eftirspyr tær tænasturnar up á sama máta vissu vit við lóg siga at mann skal ikki betala fyri at taka pengar út so skal onkur annar fíggja tað og fyri mær at síggja so verður tað sethúsaeigaran sum kemur at fíggja tað tað verða tey sum hava lán í bankunum og tað eru í stóran mun tey sum skylda upp á sethús tað eru tey sum koma at rinda fyri at fólk taka pengar út er tað rímiligt

eg haldi at vit skulu virkuliga ansa okkum áðrenn vit fara við lóg inn og áseta hvør ið betalir hvat inni í bankunum og vissu vit gera tað so verða vit noydd til eisini at hyggja eftir ómaksgjøldum í teimum stovnum sum vit sjálvi vara av eitt nú taks eg hevði gjarna viljað at tað var ókeypis at taka pengar út eg hevði gjarna viljað at bankarnir upp á nógvar mátar uppførdu seg øðrvísi enn teir gera eg havi øgiliga ringt við at skilja tað stóra vinningsbýtið sum bantnorðdi hevur hevur goldið úti nú her í seinastuni og eg iski ikki upp á nakran máta at forsvara tað men eg haldi heldur ikki at tað er rímiligt at mann snakkar um eina heila vinnugrein sum mann ger her á tingsins røðara palli eg mótmælti í áðni tá bjarni hammer fortaldi hvussu bankusu landskassin hevði hevði betalt og hingið upp á pengarnar tá ið ið bankin seinast var farin at knóra hana tað er lign tað passar ikki landskassin betalti ikki eitt oyra aftan á at at eikbankin fór á á heysin danska tað eru danir sum sum vara av fíggjargeiranum og og mann gjørdi tað upp á tann mátan at bankarnir sjálvir gjalda fyri tá ir bankarnir sum fara av knóranum upp á tann mátan er tað aftur bankakundin sum eisini rindar fyri tað men tað er ikki landskassin tað er ikki rætt eg haldi eg for galið at ein maður sum situr í einum flokki sum sum møguluvíst verður verður komandi løgmansflokkurin at tað verður sagt bara so at main lotrætt lygn uttan nakað sum helst og tá ið mann mótmælir so verður tað sagt at mann forstendur ikki at mann skal hava bhó fyri at mótmæla tíð sanleikin er so undirorðnaður hjá summum politikarum tað er tað sum ljóðar best og sum kitla mest í oyrunum hjá fólki tað er tað mann sigur um tað passar ella ikki tað er faktiskt nokk so undrorðnað tað haldi eg kann eigur at vera átalað her her í á tingsins røðar palli

ja eg havi ikki av stadvek sannførd um at tað er ikki rætt við lóg at fara at áseta hvat ið mann skal rinda ómaksgjald fyri og hvat ikki í bankunum eg haldi statvek at vit skulu halda væl eyga við bankunum hvat teir gera og tað gera vit jú í forvegin tað er tann vinnan sum er nógv nógv nógv mest regulerað í føroyum og tað haldi g eisini hon skal vera takk fyri
ja takk so er tað nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen
fis gersuvæltakk fyri at tað er eingin ivi um at tað er borgararnr í føroyum t tað er skattgjaldarin og tað eru bankabrúkararnir í føroyum sum hava goldið tá ið bankarnir farnir heysin tað eru bankarnir sum teknasa tryggingarskipanina og tað er sjálvandi kundarnir hjá teimum sum gera at bankarnir kunnu tað ruttvang vísir á at mann skal halda seg til veruleikan sannleikan og sum vit hava lagt forróld til hann og tað er eg púra samd við rutt vang í men tí e haldi g eisin ir at fara øgiliga langt at pástanda at visti mann ger nakrar nøkur gjøld ókeypis fyri brúkararn til dømis á eldri borgararn í landinum so betýðir tað hna at vendivís at húsalánarnir skulu gjalda tað tað finnast hundrað aðr møguleikan bankin kann velja at fara eftir pengunum tað rokni eg við at vang veit er hon samdur tí mann kundi sett seg niður um ikki annað og fingið bankarnir at hugt uppá kann mann gera ein meira sosialan profil sum kemur í fólki kring landið og eldri borgaran betri til góðar ella skal mann baða sum politikarshetta vilja vit diskutera

nei eg haldi ikki eg haldi at bankar er ei so grundleggjandi tænasta her í samfelagnum at vit skulu fylgja væl við hvat tær gera eg haldi til dømis tað at atgongdin til reiðan pening hevur sera sera stóran týdning og tí haldi eg prinsippinum eisini tað e eitt sindur ergligt at tað skal vera besverligt og at summir bankar bara hava opið tvær ferð um vikuna tað undrar meg veruliga og og og tað havi eg loyvi til at undrast um og eg havi eisini loyvi til at skifta bankan visti eg ikki er nøgd við við soiðis sum bankan veitir sínar tænastur og tað haldi eg eisini at at at tað verður alt for lítið gjørt burturúr at vísa á at bankar hava ymiskar profilar og nú verður øgiliga nógv snakkað um at vit eiga bank nordigt men til dømis eiga nógv av okkum eisini í betri banka sum í prinsippinum ikki hevur nakað endamál at hava so so stórt avlop sum gjørligt tí ella hvussu er sammett við bank nordik sum er ein børskrásett fyritøka og í stóran mun verður mett eftir hvussu nógv avlopið er so tað eru fleiri áhugamál hjá bankunum og tað eru ymiskir profilar takk fyri
síðani er tað páll á reynatúgvu
sum fær eina viðmerking gersuvæltakk fyri formaður ja ruttvang kom fór eitt sindur úr sínum góða skinni haldi í sínari røðu og o kritikkurin ímóti tjóðveldi a eg eg eg taki hann so ikki heilt til mín at at at at vera heilt úti av vinstraveingu tað kann gott era onkur annar her men men men tað spenni skal eg eisini kunna vera í einum flokki tað spenni kal veg eisikua á veginuí flokki me e haldi tað sum er grundleggjandi er tað er valið hjá hjá borgarunum at kunna velja sær tann bankan skulu vit hava bankar á privatum hondum sum sum mugu tað vera so mikið fjølbroyttur at at brúkarin kannkann velja ein banka við tí profílu sum mann metir tænin sær best og tað er bara ikki støðan í føroyum í dag í dag hevur tann vanligi borgarin øgiliga lítið væl flestu førum mál liggja á knøunum fyri at fáa eitt lán fyri fyri sethúsun oghvussu vistær vuttan fyri mistaðarøkið so so væl møguleikin hjá vanliga borgaranum er ikki stórur og tí mugu vit ganga út frá at teir flestu bankarnir í føroyum ella bankarnir í føroyum hava ein profi
so er tað
takk fyri altso mann hevur mann kann velja at skifta banka tað kann vera øgiliga dýrt serliga vist tú hevur húsalán tí at at tú skalt tinglýsa umaftur og eg eri púra við uppá eg eri fullstendiliga við uppá vissu onkur kemur við einum uppskoti um hvussu tað verður lættari hjá kundanum at skifta bankan so eri eg við hundrað prosent men eg eri ikki við upp á at vit skulu meira inn á istýra hvussu bankarnir gera men vælið hjá kundanum at velja banka er altavgerandi men til dømis havi eg ikki møguleika at velja hvar eg havi mína pensjón sum almenn andsett hevur tjálvandi nakrantíð gjørt nakað við tað og avkasti sum mann fær í lív til dømis hevur mann nakrantíð gjørt nakað við tað altso eg haldi at visti mann fer eftir sovorðnum tingum so skal mann eisini vera konsekventur takk fyri
ja og so er tað
ja takk fyri harra formaður hetta er nokk ei ein ein borgarlig rødd vit hoyrdu á hoyrir á tingið beint nú sum kanska skilir seg eitt sindur burtur frá teimum tí tí høpið í tann borgaligarøddin hevur verið í í samgongusíðstu ferð peikaði á at at javnaðarflokkurin er eitt stórtein stórur kandidatur til tilløgmansplássin næstu ferð og tað er bara eg bara peika á at tað er verur nokk við hjálp frá rutvang visti tað so verður gangi bara út frá so tað kundi ov kanska hugsað um at at hon velur tann borgarliga veingin næstu ferð takk fyri
var hon tvang
tað verður so ikki ognartikin nakrar bankin við við við framsókn tað kann eg hvussu óðansara hvørjum hvørjari samgongu vit verða í takk fyri

takk fyri harra formaður nú bleiv tað eitt sindur eg veit ikki st um hetta her málið sum faktisk er ordiliga einfalt hetta e eitt sera einfalt uppskot tað kann ikki gerast styttri og einfaldari sum gongur út upp á at tú skalt kunna taka pengar út ókeypis tað er einki annað í hesum er uppskotunum okur havt fleiri onnur bankauppskot millum annað um negativa rentu og um onnur ómagsskjøld og annað hetta her snýr seg bara um at mann skal kunna taka sína løn út ella sínar pengar út uttan at skula betala nakað gjald og tað haldi eg ikki er for nógv forlanga vit suldu visti tú hugsar um ein vanligan løntakara sum fær sína løn inn í bankan tað eru enn nøkur fólk sum brúka kontantir sum fara inn og taka sær pengar út hví skulu tey betala fyri at fáa tað gjørt hví skal ein partur fara av lønini tað sum fekk meg at taka orðið tað er tað at eg eri ikki samd í tí at mann sigur at vissi mann ger forðar fyri at mann skal betala gjald fyri at taka sína egnu pengar út at tað fer at gera tað dýrari hjá sethúseigarunum at tað haldi eg er at seta tingini fullstendiga út á propertión tað sum okur vita í løtuni tað er tað at tað verða tikin øgiliga stórr vinningsbýtur út sum eru hundrað tals milliónir sum verða tikin út ír vinnuspýti og har kundi mann til dømis minkað tað eitt lítiðsindur og og og heldur latið nakað farið til ómaksgjøldini so tað er væl borið til uttan at tað yvirhøvur skuldi gingið út yvir lánini so tað haldi eg at at tað haldi ikki í ordan at siga eg haldi at tað blívu øgiliga nógv truplari at vera kundi sjálvandi it tit fáar deildir og ta farið sjálvtøkur og tað er avmarkað upplatingartíð og sovíðari og ta blívu øgiliga trupult við at seta pengar inn við sínur kontantur og alt etta her og allar hesær reglurnar sum eru komnar eisini her inni frá um hvítvasking og annað tað kundi eisini kanska týtt upp á at løgtingið hevði tørv á at kanska seta seg eitt lít sindur meira inn í alla hesa lóggávuna tí opimbart hevur mann øgiliga strangar reglar mann sepur ikki at vinna sparipotse men samstundis var sera øgiliga stór mál um um hundraðtals milliónir um hvítvasking í somu banku so her er okkurt sum sum okur kanska ikki eru nóg væl vitandi um sum løgtingsfólk men hetta uppskotið er púra einfalt tað snýr seg um at mann ikki skal hava ómagsskjøld á tað mán tekur sínar pengar út og tað skal eisini síggjast í ljósinum av at bankarnir taka hundrað tals miliónir út í vinningsbýti at at kundin kann ikki bara blíva við at betala takk fyri tað er ikki meira enn tað

viðmerkingja takk fyri nú er tað summi løgtingsfólk sum hava róð framundir hetr her við at tá hálvgum er ja ikki rætt ella í lagi at løgtingið setir peningastovnin um krøv men eg hugsað at spyrja sirur stenberg um hon heldur tað at peningastovnar føroyum veruliga r einar so veikari støðu at tey ið ikki tolað at at løgtingið til dømis sigur við peningastovnar at tit kunnu ikki fara at krevja gjald frá fólki fyri at fáa egnan pening út úr peningastovninum takk fyri

áður og takk til beint í logi ja eg haldi at teð bløvur sær sær á trondini at mann má næstan ikki hav eina meining um bankarnar so verður alt á gossi sjálvandi skulu okur kunna viðgera tey tingini sum hava við bankarnar at gera okur viðgera sjávandi ofta bankav lóggávu men okur mugu eisini kunna hava eina meining um um tey ómags gjøldis verða tikin tá okur síggja at samstundis verðu tað tiknar hundraðtals milliónir út í vinningsbýti tað máma sum løgtingslimur kunnu hava eina meining um og tá haldi eg ikki tað hongur saman tí at eg haldi at okra uppgáva her inni er eisini at verja borgarun og og og tann uppgávan veit eg ikki altíð um mú verður best røkt í bankunum
ja tað er ikki fleiri sum hava biðja um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða á hesum málinumja vit atkvøðas í í hesum málinum tað er einki broytingaruppskot so tað er klárt at atkvøða ger so vælja tað er nokk ein eftir at atkvøðavar harso vóru vit liðug at atkvøðamálið er fallið tað er tólv tíggju atkvørður fyri tólv ímóti eini blonk so er málið sostatt fallið og avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari í dagsskránni og nú koma vit til fyrstu viðgerð á tingmáli nummar áttaogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í ymsum lógum vegna avtøku av heftirevsing ella heftis revsing stendur hvør biður um orðið ella vit skulu hava framsøgufólk annika olsen fyri fólkaflokkin og ingilín ditiksen strøm fyri javnaðarflokkin ti tær sum hava biðið um orðið so fær annika olsen fyrst
rði ger sovæl ja takk fyri hetta málið tað er uppskotið løgtingslóg um broyting í ymisum lógum vegna avtøku av hestirevsing og tað er sjálvandi í kjalavørunum av at mann í tvey túsund og tíggju avtók hetisrevsingingina ella hefti í samband við dagføringina av revsilógini sum kom í kjalavørunum av yvirtøkuni av revsimálum sum føroyskt sermál í tvey túsund og níggju tá bliva ikki allar neyðugar konsekvensbroytingar gjørdar í aðrari lóggávu sum nú verður gjørt við hesum uppskoti heftisrevsing varð innførd í nítjan hundrað og tretivu við borgarligu straffilógini og varð hefti ella heftis revsing at rokna sum ein mildari straffur at halda fólkini handa rimarnar enn vanliga fongsulsrevsing ø bleiv mann dømdur í hefti ella heftis revsing so kundi mann til dømis hava ymisk persónlig ting við sær inn í fongsli mat mølar mann kundi enntá arbeiða úr fongslunum og tjena pengar og hetta metti mann so í danmark í tvey túsund attað ikki skuldi verða loyvt longur og tí tók manntð eisini burtur úr revsilógini og í føroyum bleiv tað so tikið burtur úr revsilógini í tvey túsund og níggju tá ið revsilógin bleiv dagførd og yvirtikin men tað er sjálvandi ein ørgrin av øðrum lóggávum í íføroyskari lóggávu sum vísa til hefti ella heftis revsing sum nú verður ruddað upp í og tað er heili tveyogfjøruti lógir sum vísa til hefti ella heftis revsing og tí er tað neyðugt at ruta upp í og fáa tað greitt í okkara í okkara lóggávu men sjálvt um tað eru gingin hesi hesi árini her síðani mann yvirtók revsilógina og at mann tók burtur heftisrevsing í revsilógini so hevur tað ikki havt nakað øðrvísi rættar týdning tí at revsilógin er líkasum tann yvirskipaða rammulógin sum ásetir revsingarnar so hetta her er egentliga bara av praktiskum áðum at mann ruddar upp í nú soleiðis at tað er eins orðaljóð í lóggávuni og í revsilógini eg haldi ikkitað eri so ræðilia nokk at siga meira um hetta málið harra formaður og fari sjálvandi at mæla rættarnevndini til at samtykkja málið ella at fáa tað avgreit
takk fyri ja takk síðani er tað ingilín titilsen-strømb sum fær orðið
takk fyri heformaður ja tað er hetta málið um broyting í mun til heftiðrevsing í ymsum lógum og heitta er eitt soorrit ig ver ikki mann kann kalla tað juridisk upprudding av einari broyting sum bleiv gjørd í tvey túsund og tíggju tá ið mann avtók hesa heftiðrevsingina og tá hevur mann so ikki strikað tað úr øllum lógunum har heftarevsingin er er blivin nevnd sum ein møgulig revsing tað er ikki nógvur politikkur í hesum uppskotinum tað er so at siga eingin politikkur í uppskotinum politikkurin var kanska táma valdi at strika heftarevsingina í dag er tað ja ein ein uppruting í teimum lógunum sum enn nevna hana tan hevstirevsing tað eru ella var kanska ein linari formur av revsing har sum mann hevði møguleika tag sjálvur at innrætta sín fongsulskliva at hava nøkur kommunikatiónstól mann hevði møguleika at arbeiða við síðunar av og hava eina inntøku og so stendur øgiliga greitt nágreina man eisini hevði møguleika at gera sína egna mat og hava mat við men í dag hava vit so ikki særu heftirevsingina vit hava bara revsing við essekt og ulsrevsing og vit skulu sjálvandi viðgera eftir í rættarnevndini men eg vænti ikki at tað verður tann nógva totuganin um akkurát hetta eftar meira nakrar tekniskar broytingar takk fyri hala funam

gersuvælja hetta er ikki hetta er ikki politikkur høvumsstøði tað er tað ikki men hetta er ein fylgilógarbroyting til tað uppskotið sum eisini liggur í rættarnevndini um at fáa eina nýggja revsifullgerðarlóg fyri føroyar og mann mann skal avtaka tað at tað stendur í einu rúgvu av lógum at mann kann vera dømdur heftir og faktisk havi ongantíð ordiligat viðtað hvat heftið var fyrr n eg fór at lesa hetta her sum havi funnið útav at tað var eitt sindur eins eisindur eg vit kimnnkansn sia eitt sindur slag av einim fínari straffu enn a fara anvanliga fongsalsviðgerð men mann mann hevði nøkur serrættindur men tí mást so ikki kunna fyrri síðan í tíggju og tað er so blívið broytt og so er tað víst til hvørjar paragrafur so verða dekkaðar staðin fyri at hvar hvar straffur kemur staðin fyri í aðrari lóggávu men onkustaðni í onkrari grein har stendur tað bara at henda greinin verður strikað o onkur aðrastaðni stendur tað hvar verða so heimildnar til lagdar inn tað kunnu okur sjálvandi fáa lýst í nevndini um tað er tí at tað longu er kanska komið í onkra aðra lóggávu ella um tað bara eru okkurt sum bara glíra heilt út so hetta her er faktiskt bara ein natúrlig broyting har mann hevu ruddað upp tí at mann hevur broytt hetta her fyrr í í tvey túsund og tíggju er heftið blivur tikið burtur og nú ruddar mann bara upp í lóggávuni so hetta er faktiskt ikki nakað sum fer at skilja partarnar tað dugi eg ikki at síggja takk fyri
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orði orðaskifti er enda hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð tað næsta málið á skránni er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar áttaogtretivu nei orsaka níggjuogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tvey túsund og einogtjúgu skal biðj um framsøgufólk edva jacobsen fyri sambandsflokkin annika olsen fyri fólkaflokkin hervur polsdóttir fyri tjóðveldið og steffan klein poulsen fyri miðflokkin og rutt vang fyri framsókn annika olsen fær orðið fyrst ger so væl
nei nemiliga takk fyri ja hetta her eri tey vanligu tilráðingarnar sum koma frá útnorðráðnum árliga og í ár eru tað so tvær í tali sum løgtingið skal viðgera og eisini limagjaldið til útnorðráðið sum limalondini gjalda til eitt nú barnaungdómslisaturði prísum og hann er so ásettur til at vera tvær milliónir tvey hundrað og tólv túsund og fyrrir føroyar er tað fimmogtjúgu prosent av tí samlaði upphæddini sum svarar til fimm hundrað og trýoghálvtrýss túsund og tað er eitt øgiliga gott átak sum útnorráðið veitur ella hevur tikið undir við okur sóu nú herfyri tá ið ið norðurlandasprísin vórðið handaður ati tann grønlendski tann grønlendski rithøvundurin agt ho rann astað við sigrinum og hennara boðskapur kom út um allan heimin so tað er gott at útnorðráið eisini tikið stig til at at veita eina ella ein prís ella eina heiðursgápu í útnorðurlondunum sum eru føroyar grønland og ísland tað eru bara tvær tilráðingar í ár og tær vóru so viðgjørdar á ársfundinum sum hesa ferð var í vági og tann eina tilráðingin ella rekomentatiónin er at mann heitir á landsstýrinu tey tey trý landsstýrini í í útnorðurlondunum ati atráðharrarnar sum hava ábyrgdina av umhvørvisog veðurlagspolitikkinum hittast árliga og at viðgera veðurlagsbroytingar og og onnur ting sum sum mann kann samstarva um í í útnorði og hin rekumentatiónim hon er at samstarva at londini samstarva um víðarigangandi útbúgvingar serliga gjøgnum fjarundirvísing og eg haldi at tað eru tvær óksan skilagóðar tilráðingar sum útnoðráðið hevur hevur viðgjørt og heitt ov okkum at taka undir við og eg skal so bara vegna okkara lim sum sum er heðin sachariasen siga tað at okur taka fult undir við hesum tilráðingunum hjá útnór
forða takk fyri ja takk fyri so fær henry gold orðið sum framsur maður sjálvt um hann var í lýsingarfir seinur ger so væl
formaður ja tað eg eri annika olsen hevur gjøgnumgingið eag slættliga ø so tað er ikki neyðugt at fara endursenda altað av sum sagt so eri mann hevur si síðstu árini roynt tað líkasum at avmarka tilráðingarnar nakað át beginnabeg var vóru øgiliga nógvar og nógvar tilráðingar og fáar sóu dagsins ljós aftur fyri nø nøkrum árum síðani so fór mar yvir til ati kanska mann kann heldur siga lækka talið á tilráðingum og prøvað meira at fáa tær til veruleikar sum mann og einaferð samtykti og tað haldi eg hevur lukkast rímiliga væl tað kundi altíð verið betur men tú hevur lukkast rímiliga væl at fáa nakar av teimum fyrrverandi til veruleika og konsentrerað seg meira um tað sjál fylgjandi tað hevur nógv at siga

hvør landsstýrisfólkini eru sum sum nú einaferð var tað av teimum tilráringunum hvussu aktiv tey eru til at fáa tingini sett í verk illa sýrt út í lívið men tað skal sigast allíkavæl at tey flestu hava roynt eftir føroymunini at eftir teimum umsøgunum sum mann hevur havt at fáa úti í lívið til tilráringarna isu síðstu tíðina má man nokk siga sum so at tað hevur verið rættiliga ónormalt við við tað upp til ólavsøku tað árið sum fóru frammanundan ter yvar formaður so haldi eg at okur hevði je síggi her at okur hava havt níggju fundir í tvey túsund og einogtjúgu hvar ið ein tveir tríggir fýra fimm seks eru vitio fundi og tað men ókey tað sama at at sita yvir av hvønn øðrum ilja íeinu felagsskapi sum fólk eru við upp á at fáa tað besta burturúr og so hava hesa vitu í fundnum men trossa alt var tað frægari enn einki men tað var nokk so stuttligt at uppliva at mann situr tann eina fundurin e var i ella hildið so situr mann í køkini í vági og snakkar við ein dami í grønlandi og tá ið eg var ein fimtan sekstan ár tá silda okur í átta dagar fyri at síggja tann fyrsta grønlendagarin tað er ikki akkurát tað sama nú so at at tann sita køkin hjá tær sjálvum og snakkar viðein grønlendara tað er ein resa am broyting í i í einum lívi var men tað er tað til tað positiva vegin men sjálvandi er tað betri at at kunna møtast til at hittast sum mann sigur í í teimum føruum hvar ið tað hildið verða verða neyðugt so okur hopa framyvir at viðurskiftini lara tað so at mann kann møtast til tey fastu altso til nú í januarmánaða til til til ein fund í íslandi og so aftur í summar til ein útsøttan fund í íugrønlandi nú hevur so grønlands fíngið ein nýggjan forkvinnu piparlukk lønjurasmussen hon tók við aftaná sivar hin og tað er ein nýggj dáma í í systeminum so tað er spennandi at vita hvat hennara hugsan er viðurskiftini men sum annikaolsen segði at tær rekomendatiónirnar at mann hevur ein felags innsats á á umhvørvisog klimaumráðnum tað er er fínt og at mann fær minnistarin til at møtast einaferð um árið hvørsfall soleiðis at teir kunnu tosa um hvussu mann kemur fram á leið up á tann frægasta og hitt vi fjarundirvísingini tað er kanska ikki so øgiliga nógv her hjá okum men fyri nøkur av hesum plássinum hevur tað hevði tað verið ein kollvelting vist mann tekur tey plássini í grønlandi sum liggja so langt av síðis at fólk skulu flúgva í dagar nærmast fyri at koma frá einum plássi til tað annað umframt t tærr tann kostnaðin tað var eg haldi at seinasti eg var grønlandi som flogigur frá onukku til

íja ja hvat var tað nú tað grønlendska navnið var taðhevði roynt streymfjøruin hvørsfallið tað vita ú øllu og har var ein við sum var á veg til at halda halda viekend í hjá mammu síni í pápa sínum í í sisinmjiut og tað kostaði tann túrurin kostaði hendrar seks túsund krónur tað kundi okur flogi úr føroyum og til kanarisku oyggjarnir og heim afturvið fyri so tað er ein ófatilig munur á og tí er tað tí er tað kanska á sovnum plássurin í grønlandi mann kundi útnorðuráðið eisini men eisini norðurlandaráðið kundi hjálpt til við at fingið ting at fungera fólk sum búgva í ta mest tlig økinum at tey kundu tikið lut í undirvísing á á fjarðundirvísingini sog tað hevði verið ein øgiliga stór hjálp hjá nógvum av teimum og sloppu frá at fara so tíð hitt heimanífrá sum tey nú einaferð er noyt vist teir skuldu og endá á flyta heilt vist tey skulu luttaka í eini undirvísing so tað er eit eitt eini ting sum er haldi eg eri fantastiska viktig anikoosa var inni á við við við við gjaldinum tað er ikki so øgiliga nógvur broytingur í hvørt ári e tað er nakrar fáar krónur alt eftir hvat hvat ið viðurskiftini er so er tað tað aktivitets kalendarar rópa tær rar fyri fyri tvey túsund og tveyogtjúgu tað er øgiliga nógvur fundur ø eg havi ikki verið akkurát tann fortalarin fyri at ok skulu møtast til nærmastu til alt nærmast til hvørjar einastu konferansir sum er men nú er tað so blivið soleiðisnar at ráði er umboðað ikki altíð av limunum sjálvur men av skrivarunum og øðrum

eg haldi hattað var einogtjúgu sovorðn nakar fundur sum vóru í verða verað í tvey túsund og tveyogtjúgu tað er øgiliga nógv visti í nú er edva jacobsen forkvinna og teimum funduum hum skal vera við til eru ta øgiliga nógvir eg veit ikki um eg kann siga at eg var heldigur í í fjøru ár ári í fjør at korona vaso aktiv at tað bleiv vmarkaða nakað av ferðuni men tað tað vil eg ikki siga líka væl men men tað eru øgiliga nógv at møta til kanska haldi eg sjálvur at mann er í so tl í so nógvar av hsum fundum tí tað er tað er øgiliga langt ímillum altso onkur er í russlandi og onkur annar e at kanna tað og so tað er eitt øgiligt øgiliga gloppið millum til luttøkuna av av tím men sum sagt so hevði okur ein fund í vági og tað haldi eg var eg skal gera tað sjálvur tað riggaði fínt fólki fólk vóru øgiliga positiva at at møtast aftur og umstøðurnar vóru góðar at hava ein fund bæði høluðsviðurskiftir og annað vóru framúr fínt kanska formaðurin kundi vera so sum so men ellarsø haldi hetta riggaði fínt so okur taka undir við hesum her tilráingunum og fyrr at sláa nevndirnir tey verða uttanlandsnevndum at

takk fyri harra formaður nú eru málini væl lýst tað sum vit hava í í ár við tað eru tvær tilráðingar sum blivu sum hennik old var inni á sum bliv viðgjørdar í vági tá ið vit vóru til ársfunt og tað eru tað er mál um um at okkara okkara mann sigur landsstýrisfólk á øllum trimum økjunum kunnu møtast í øllum trimum londunum og umboða ella umrøða umhvørvi og veðurlag og orkuspurningin sum í síni heild og orku ella klima broytingarnar tær eru ein av teir størstu útforsingarnar sum eru sum vit standa yvirfyri og tí heldur mann tað týdningarmikið og tað haldi eg eisini sjálv og tað hildu vit í útnorðráðnum at mann gjørdi eina fasta skipan soleiðis at tey sum eru umboðandi tað økið í hvørjum landi møtast gera tað sum eina fasta skipan tað kansn so liggja í sambandi við at mann hevur annan fund hvar ið allir eru til staðar at mann kann skipa tað soleiðis at teir møtast og og viðgera januar í tveyogtjúgu tá hava vit eina konfiransu eina temakonferansu í akgreri sum viðvíkur akkurát í hesun her umráðunum viðvíkur orku klima og veðurlag tá er sum ministrarnin eisini bjóðaðir við so um tað so er at møguligast kundu teir tikist upp tá ella tá vit eru á norðurlandaráðsfundi í um heystið tá eru eisini ministararnir til staðar so tað skal ikki verið trupult at funnið eina eina tíð hvar teir kunnu møtst men tað hevur akkurát sum ikki ligið í kortinum at tað hevur verið skipað beinleiðis og tað haldi eg eri týdningarmikið at tað blívur skipað tí tað er nógvir evnir og nógv áhugaverd evnir at viðgera akkurát innan fyri innan fyri hetta økið eisini tað viðvíkur klima arktis og hvat ið ið so líkasum møtur hjá hesum londunum ísland føroyar og og grønland hin tilráðingin er tað við og sum henrig var inni á eisini hennik old at tað merkja vit ikki kanska so nógv til men har kanska hugsaði eg eitt sindur um nú hava vit havt nógvar netfundir hesi síðstu at síðan korona byrjaði hennik older su verið formaður tað tíðarskeiðið og formaður fyri fyri øll ráðini altso ja prinsidentur sum vit kalla tað og og tað er kanska tann sum í øllum hesin her roysi mest vissi mann kann siga pp á tann máta so tað bleiv netfundir og har haldi at eg vil siga tað soleiðis at vit viti viðgjørdu eitt sindur síðsta summar nú í summar tí vit skuldu hava eina ein ársfund yvir í í grønlandi og so bleiv tað líkasum borið upp á mál at mann møguli tatskuldi gera hata í neti og mann kundi hava fundirin er yvir nakrar vikur tveir tímar hvørja viku og tá haldi eg atat hennrik old sum tá var formaður og og kendi ikki so lítið til tey grønlendsku viðurskiftini og siglt tar í nógv harrans ár vit drófta eitt sindur eftir her aftur og fram hvat týdning tað hevur tað kann følast latt hjá okkum vit bæði koyra omaná og undir vatni og hvat veit eg og hava g skjótt við at koma millum økini og halda deka nú seint viðhvørt men tá mann so kemur á á tann grønlendska marknaðin so eru altso aðra mansir ljóð í kvípunum og og og tey vóru sera glað fyri tað at vit kundu hava tað sum tí hetta her við at møtast nú vóru vit nakran ferð saman á netið og tað er ikki øll net sum sum eru líkastind til hetta her og og so royndi mann at sita so mitt í einum samtalu so sær mann bara at fólk bevekastinendan tog hoyrir ikki eitt orð og og taey hoyra heldur einki og fara faktiskt detta út áv samtalum so at tað er øgiliga gott at vit fingu broytt tað og bara flutt pengarnar fram soleiðis at at vit kunnu møtast fysiskt og tá at vit hava ráðstevnur er í grønlandi so vilja tey eisini gjarna líka sum vit onnur vísa síni lond fram og og og og vísa teirra mentan og vísa ja mmann siga at tað at mann kemur øiliga tætt upp á fólki tá mann er har við útnorráðnum og mann kemur út til mann sigur mann hvussu tey hvussu tey búgva og hvussu tey hvussu tey virka og tí hava vit eisini tá vit tað verið har vi tað bæði verið asrat í lulesatt og í suðurgrønlandi og og túð kemur ótrúliga tætt upp á tey og teirra nátúr og tað hava setta tey stóran prís upp á at tey kunnu vísa og eg haldi eisini tá vit tað ver í íslandi í sambandi við mann sigur ofta jamen altso hví skal mann reisa til londini mann hevur jú net men tað er ikki tað sama tú kemur ikki tætt upp á og tá ið tú skalt viðgera mál sum sum viðvíkur nú er tað eina málið her um fjarundirvísing tað er øgiliga lætt at fáa forstáilsi fyri tað tá mann er verið har yviri og sæð hvat fyri avbjóðingar tey hava og soleiðis sum tíðirnar eru í dag so vtað sum eisini ligur til grundfyri heta her ta tað er at tann teknologskvúklingurin hann er so nógv framfarin árini at tað má vera týdningarmikið at mann kann samanseta ein útbúgving soleiðis ag ikki er noyddur at møta fysiskt á einum staði alla tíðina tí at at tú kanska skalt ein dag tveir dagan um vikuna og so kanst tú fara heim og hava kanska fjarundirvísing í einum tað pjøurski er entinellur tað kann vera ein kompinatión og eg haldi at vit hava øgiliga trupult við tað eisini í føroyum vit hava eisini undirvísingar sum t saktans kunnu leggja eitt sindur við síðuna av vissu vit bara kundu miksa tað lítssindur at tú møguligat kundi vera heima hóstøgn mí aftur týsdag og hevði tveir dagar í fjarundirvísing tað vildi gjørt tað lættari men duga ofta illa at hugsa hasar tankarnar entin skal tað verða bara yvir netið ella skal tað vera bara fyskt á staðnum men men hini hin kompinsatiónin hon ber eisini væl til eitt annað sum sum vit so hava viðgera tað er sum tað er eisini blivun sagt framaum tan sum eg ikki kvist enntaka tað er tað erkostnaðirnir ella roknskapurin yvir hvat tað kostar og tað broytist ótrúliga lítið tað er nakrar krónur tað broytist fyri fyri hvørt ár

spennandi tættir altso nú fara vit í januarmánað upp tlakur eru og hava eina eina temakonfiransu um orku og og meira sum mann sigur viðkomandi kann ikki blíva vit høvdu eina temaorans høvdu seinast høvdu vit um mál í útnorðri og tað er so kann mann siga ja jamen altso vit hava okkara mál eg havi líka so væl sum vit hava at tað líka skjótt kundu vit missa tað visu vit halda fast og tað vísir seg at har vóru nemiliga sum eitt sindur áhugaverd hugleiðing tað var fólk frá íslandi sum høvdu fyrilestur og tosað um avbjóðingar hjá børnum sum vóru tveyeitt hálvt ára gomul og eg haldi tá børn er tvey ára gomul so haldi eg atað tað er vaksin sum hava avbjóðingarnar tað kann ikki vera avbjóðingin í málið hjá einum einum barni vit velja um barnið skal sita og kikka í ein eibardi fyri at linka ella tað skal ikki gera tað ttað er illa vit velja at lesa eina føroyska søgu fyri barni eg veit gott at teknikkurin ger tað at hann er rúkandi ferð men tá tú tosar um avbjóðingar við tveyáragóðum og eg kanska í einumvøkgustovu tá haldi eg sjálv at at mamma hugburðsbroytingin má vera millum tey sum passa tey tí tey teystýra ikki tí sjálvi so so tað er tað fer øgiliga langt niður hetta her við at tað vísti seg tað er øgiliga áhugavert tann tann fyrilestrin sum vóru í tí konfra ella tí temakornfransum vit høgdu at vísa hvussu stóra avbjóðigi kann e vera í einum máli sumer dekkað av nøkruroghávtrýss túsund hvussu skjótt vit hava verið vitjan nakrantíð í íslandi tey eru nkunøkur freiri enn vit men men vit vóru eisini har yvir í mentanmálarnevndini og mann rennur seg alla tíðina í avbjóðingina í hvussu hvussu avbjóðandi tey hava við at fara útir um sítt egna mál uttan at fara yvir tilendskt tey tey blivu púra fastløst við taði hildu at tey skuldu royna okkurt á norðurlendskum og tað var ett sindur áhugavert nú nú tá tey mannatingir í íslandi ati tað er eftir málið í útnorðráðnum tað er norðurlendskmál og tað segði hon sum var í har nú tá eg var yvir til arktis sørskul at tey runnu skríggjandi vekk kann man siga pent a norðurlendskt og tað høvdu ordiliga ilt við at manna nevndina tí tað hevði ikki sluppa at brúka enskt sum høvuðsmál og og og tað tað er bara so at vistu vit taka tað sum høvuðsmál so hekta vit fullkomiliga grønland burturúr so at men men tað er bara tað vísir bara minstrið um tá ið tað kemur til málavbjóðingar hvussu hvussu skjótt tú kanst skeikla visti tú ikki allan heldur fast og roynir at at varðveita og byggja upp títt egna mál tei hatta havar so ikki konferansan sum er nú men nú er tlerrnir er í í útbúgvingum og orku so at nú e tíðin farin takk fyri harra formaður
ja takk tá era viðmerkingar fyrstur
pollareynatygvu ger so væl ja takk fyri formaðurin eg haldi edva jacobsen hugleiddi væl um tær avbjóðingar sum londini í útnorðri hava bæði tøkniliga og ikki minstgiog politiskt ø so haldi eisini ati at tann eg veit ikki um tað er ein strategi sumútnorðráðið hevur setti sær at at at avmarka tilráðingarnar at ikki hava ov nógv ar eg havi onkuntíð upplivað at tað er komnar nógvar tilráðingar til til løgtingið tá blívur tað øgiliga tað blívur tað øgiliga spjatt altso fokusið blívur blívur tað lívur trupult at halda fokus á øll málini tí eg haldi a htað r ein rætt strategi heldur at velja sær nøkur fá mál sum mann sum mann velur út sum mann ætlar at gera tilm er her skal mann leggja ein góðan innsatsa í so so hevur tú betri møguleikar fyri g haldi eg longu í orðaskiftunum í dag síggja at at at orðaskiftið snýr seg um tað sum eru tilráðingarnar frá útnorðránum so eg haldi at tað er eini røtt kós og og eg kundi hugsað mær at vita um mann ikki
ja takk
gesvæ ellajacobsen takk fyri harra formaður tá vit høvdu ársfundin í føroyum har í gjógv tá bleiv tað ein einsamrøð taðvað tikið upp í á ársfundinum um at vit skuldu hyggja eftir tilráðingum so at mann um ikki annað koma uppí so skuldu teir automatiskt takast vekk tá ið ter vóru trýar gamlar gjøgnumgangudarársfundinum hyggja upp á teir so kann tað vera at okkurt kemur upp í sum øll erý í landini londini vilja gjarna hava tað verað eitt ár afturat kanska mann ana einlagari orsøkr ikki havt tíð til at viðgera tær men annars bleiv tað bleiv tað mann sigur viðmælt at tær skuldu vera trýar gamlar so so tekur mann tær per automatikk av og tað er bara fyri at mann tá hava teir ofta verið í øllum londunum og eru brinnar viðgjørdar í mann sigur íøllum landsstýrinum og og hava fingið sína viðgerð so so eg haldi tað er bara fyri at at mann kann ganga høgt upp í og gera nakað við tær tilráðingarnar sum eru galdandi takk fyrihara formaður
ja
rja harrra formaður takk øh eg eri samdur við eydevar jacobsen í hetta her at mann kemur út um landið altso tá ið okur vóru í gjógv fyrrári so diskuteraðu kur tá hevði mann havt eina prøvaðtíð við at bara brúka høvuðsstaðirr og tað skuldi ver anukk í reykjavík og og og her í havnini tá legði okur ein annan bók og hildu at tað rættasta fara út aftur um landið tað sum hann hevði gjørt sog ag haldistadbeka tað er tað er fantastiska viktigt tðrtað er einasti møguleiki næstan at fólk frá parlamentuni hevur møguleika at komað út á nakrar bygdir sum sum fólk liva p á ein annan máta inn í høvuðsstaðnum so eg haldi at at tað var fantastiska fínt at mann fór yvir aftur til tað at halda fundirnr úti um landið sum mann kemur í kontakt við vanlig fólk sum sum stríðast gjøgnum dagligdegin tann tann tað tað eg eri samdur í og so kemur hita a ta tað málsliga

av at vera í paramentunum og ikki koma aðrastaðni men eg haldi tað at nógv av teimum málunum sum mann viðvíkur tað er hvussu mann búleikast í einum eina lítlari tjóð hvussu hevur hvat fyri vat fyri avbjóðingar møtu mann og tí haldia er eisini týdningarmikið at mann kemur út í tey smáu plássini og vist tú sigur í grønlandi skal vera bara í stjórnunum so blívurtr nukk og tað vita vit við infrakermin ú grønlandi so so er tað nokk tí tí tað hava ikki vit vóru gott nokk í ein ein útferð við við báti men tú møtir ikki tí grønlendingin sum býr úti í ta smáu plássinum vissu tú valtar at at altganga fyri seg í í bygninginum har sum har sum vit halda til og tí haldi eg at at tað haldi g var ein øgiliga góð broyting vit gjørdu aftur vit royndu hitt men vit valda at fara yvir aftur til at vit vit eru runt í ið annars høvdu vit helgja verið vági og og aðrastaðni og kunnu vísa okkara land fram fyri teimum natiónum sum koma her grønlanda og íslandi og hvussu vit eisini búleikast úti í einum oyggjarsamfelag takk fyri harra forma
ja takk næsturða røða verður hervørt poddstaddur ger so væl
takk fyri harra formaður at vit viðgera tilráðingarnar úr útnorðuráðnum tað eru tvær spennandi tilráðingarhaldi eg onnur um veðurlagsbroytingar og samstarva tí økinum og hinum fjarundirvísing øeg haldi at hetta eru ordiliga góðar tilráðingar og í mun til tilráðingarnarsumviðgera ofta tá tað er ella ringar í norðuraráðnum so eri tað ikki altíð at tær allar eru so øgiliga relevantar fyri føroyar men er haldi at vit hava tvær øgiliga góðar tilráðingar sum absolutt eru relevantar

í einum í einum diologi um evnið tað er gott og tað gevur meining at londini útnorðre samstarva um vitan og royndir og loysnir tá tað kemur til veðurlagsbroytingar tað r eingin ivi um at vit kunnu meira tá vit eru saman enn tá vit eru hvørt sær og londini í útnorðri hava eisini eina ábyrgd sum lond í arktis at gerast sítt til at minka um veðurlagsbroytingarnar sum tað eisini veður víst á í fyri tilráðingini so er upphitingin í arktis dupult so stór sum í heiminum annars og avleiðingarnar av veðurlagsbroytingunum ávirka og fara at ávirka arktis og fólkið sum býr í arktis serliga hart so tí haldi eg at hetta er ein góð tilráðing og hin seinna sum er um fjarundirvísing hon kann lata møguleikan upp fyri útbúgving til enn fleiri fólk kornukoronu royndirnar vístu okkum eisini at tað ber væl til at vera saman á netinum afturat tí at tað legdur møguleikan upp fyri fleiri kunna fara undir útbúgving so kann tað eisini betra um útbúgvingarmøguleikan hjá íbúgvin í útnorði so atog so kannmann eisini vera við til at fasthalda íbúgvum altso at tað ikki er neyðugt at flyta frá teimum smærru økjunum útbúgvingarmøguleikar eru ofta færri í teimum smáum í smáum støðum bæði tá mann hugsar kanska føroyar grønland og ísland sum lond men sanniliga eisini í útjaraøkinum í hesum londunum og tí kann mann gera møguleikarnar fyri fjarundirvísing tað at mann ger møguleikan fyri fjarundirvísin betri kann eisini vera við til at tryggja at fólkatalið í útjarðunum í hesum londunum ikki minkar tað legtur eisini uppfyri at fólk sum eru í arbeiði lokalt kunnu fara undir útbúgving samstundis eg vóni at mann fer at arbeiða við nøkrum konkretum uppskotum úr hesum tilráðingunum londini saman soleiðis at mannsísa tilráðingarnar koma til sín rætt og ikki bara eru góð ynskir frá útnorðuráðnum at tað koma góð úrslit frá hesum tilráðingunum eg haldi nemiliga at í útnorðuráðnum tað er kanska eitt samstarv sum har føroyar hevur ein størri pall og kunna hava størri ávirkan á útórðráðið enn í til dømis norðurlandaráðnum har sum tað ofta eru tey størru londini sum har uppskotini snúgva seg um tey heldur enn tey smærru londini í norðurí norurlondum harafturaft haldi eg eisin sinda er viktigt at mann styrkir tað styrkir samstarvið í millum londini í útnorði kanska serliga nú eisini tað er enn størri áhugi í arktis og við trý lond sum arktislonkunnu onkursvegna eisini standa saman ímóti trýstinum og varðveita okkara ávirkan á avgerðir sum verða visi vit so hyggja eftir samstarvinum ella framtíðarsamstarvinum so haldi eg at mann kann síggja

sum vit eisini síggja í samstarvinum við norðurlond og tað eru málførleikin og tað at skilja hvønn annan tað trúgvi eg bæði í í norðurlandahøpi men eisini í er ein avbjóðing sum mann alla tíðina noyðist at arbeiða við tað at vit hava brúk fyri at skilja hvønn annan og tá mann so sær ati at íslendingar kanska blíva verri og verri til danskt ella skandinariskt meðan grønlendingar kanska ikki eru øgiliga sterkir í enskum sum kann tað gerast ein trupulleiki vit vita jú frá norðurlendskum kanningum at føroyingar eru øgiliga raskir og hava góðar málførleikar tá tað kemur til at samskifta við okkara grannalond so tí er tað eisini kanska ein ábyrd sum liggur á okkum sum land at vera við til at styrkja málførleikarnar hjá íbúðum í bæði í norðurlondum men eisini í útori serliga soleiðis at tað samstarvið ikki viknar av vantandi málførleika e men ja sum sagt so haldi g hetta eru øgiliga áhugaverdar tilráðingar sum eg vóni verða til konkreta uppskot og til veruleika
takk fyri harra formaður je takk su etva jacobsen fær orðið til ein viðmerk
gersovæltakkfyri harar formaður ja nú er hevur postdóttur nokk so nógv nógv ár yngri enn eg tá ið tað so kemur til útbúgving so rokni eg eisini millum tey ungu er tað eisini týdningarmikið at mann hevur kanska itt sindur fleksiblar útbúgvingar at mann møgulíst og tað veit at man hevur í onkur víðaritman kki altíð man skal møta men men tú kanst gott búgva til dømis í suðuri og og mann kundi lagta til rættis vit erueitt sindur og tað e øliga gott mann kann gera við neti tí at eg havi nemiliga tikið eina útbúgving í summar og og tað er í í ein skúlanu í kem m havn og kell ek saman víð alt alt var á netinum so so tað ber ótrúliga væl til og tú særst sært ongantíð fólkisu tú ert saman við men meir enn tað sært eg á netinum ha so so tað ergott at mann evr flutt seg har til til at gera nakrar møguleikar sum ikki vóru áðrenn eg haldi at vitvit eigar at byggja víðari út enn týdningarmiklari í teimum londunum sum kanska sum grønlands liggja so fjarskotið men eisini onkur av teimum smáu oyggjunum her at mann kanska hugsar eitt sindur øðrvísi og blandar útbúgvinar lísindur betur enn mann kanska hevur gjørt fram til í dag takk fyriharrar formað
ja takk ger so væl her op
takk fyri eri púra samd við edva jacobsen og vit vit vita at útbúgving er ein grundarsteinir fyri menning í samfeløgnum so tí er tað øgiliga viktigt at mann kann tryggja øllum borgarum útbúgving og vissu tað er staðseting og sovíðari sum sum er ein trupulleiki so er tað viktit atmann finnur loysnir til tað og tá er fjarundirvísing millum annað ein loysn eg haldi eisin atmnn kann arbeiða við bæði at mann kann taka partur av útbúgving í fjarundirvísing men sumt eisini er nakað mann møtir til tí at hóast fjarundirvísing ella tað vit hava havt fundir á sum so víðari riggar ordiliga væl so er fysisk kontakt eisini ordiliga góð at mann kann møtast sog vitansdeila aftaná fundir og so víðari so tað tað er heilsasikkurt at tað er gott at finna eina loysn har ímillum men eg haldi eisini at málførleiki er nakað mann man taka upp í hesum arbeiðinum hvørt mann skal taka ein útbúgvin í einum øðrum landi har sum mann snakkar eitt annað mál so er tað øgiliga viktigt at at tað ber til at skilja hvat ið undirvíst verður ítakk fyri
ja takk sum t hennik ould
sor a vimerking ger suvælja takk hervur poulstett nevnir t málsliga øh okur hava ein øgiligan firimunn í føroyum við at okur klára eit norðurlendskt mál tað er ann fantastiskur fyrimunur at hava serliga okur sum ikki eru blivin professaur í øðrum máli men men og um mann hevu verið úti á výum havi hvar ið tað møta sen seks átta forskeljig fólkasløg og tað er bara ein ímillum tað er bara eitt fólkaslað ímillum so skilji er allar hinar og tað er føroyingar íslandsk svendskt og dansktog norsk tað einasta einasta sum sum aðrir teimum eru til fiskarí norðanfyri at royna at siga til fá fatur inn í føroyingi vvistta er problemir at at skilja hvønn annað og og tað er ein fantastiskur firmon eg minnist fer nógvum árum síðani at norðurlandaráðið tað að ttað spøki statuðvekk at teir vilja bginna snakka eingis eg minnist tað mær tá petursen var sum løgmaður á norðurlandaráðsfundi og hon reisti seg upp ta tað bljinti at snakka eingin so reist seg upp og fór avstað og segði takkaði fyri at hon var ikki á
ja taks so er tað harvið postadriftin
gers væl takk fyri eg haldi tað er øgiliga viktigt at mann heldur fast í í í norðurlandaráðnum at snakka norðurlendskt og tað e eingin ivi í at føroyingar ergiliga øgiliga væleg dugi væl at snakka mál og eri dugnaalig til mál men eghaldi et ta ein veikleiki í norðurlandaráðnum at mann ikki kann snakka føroyskt tí man er hóast sagt klókari av sínum egna máðurmáli enn á øðrum máltakkfyri
ja takk næstur a røða verður steffan klein poulsen ger so væl
takk harra formaður ja málið tað tað er ein afturvendandi diskusión um um málið í norurlandaráðnum øedva jacobsen var inni á tí og har vísti at og hennikold eisini hanna øgiliga sterkar meiningar um um tað at fleiri hava huga at flyta seg yvir til enska og g eg trúgvi at tað verður ein ótrúliga stórur missur um um vit ikki koma at tosa norðurlendskt men men tað er soleiðis at tað stendur í kotekstinum at at vit tosa norðurlendskt so so tað er status at tann norðurlendska málið verður brúkt áársfunduð og

og harra formaður her eru tvær tilráðingar í í ár tað fyrsta snýr seg um økt samstarv innan millijø og klima har tað verður lagt upp til at landsstýrismenninir skulu møtast hvørt ár at at viðgera hetta evnið samstarva og deila vitan

ovastur ovasti rók og og skalt deila vitan um hetta her tað virka tað øgiliga tað virkar forr yvirskipa fyri meg tað virkar forflof við at og um um mann spyr sjálvan hvussu nógv hetta fer at flyta tí at eg ivist ikki í at teir aktørarnir sum arbeiða við at finna grøna grønar loysnir at teir sjálvandi deila vitan og og og útvikla tingini so við við og eg far hugsa um at at altso landsstýrismenninir sum eru sum eru her uppi skulu møtast og og og so tað í mun til tey prosjektini sum annars koyra til dømis tað s vitav hoyrt í kvívík sum er eitt ítøkiligt uppskot sum sum bygdin bygdarfólkini er glað fyri og og kunnu faktist reypa sær av at vit hava eina eina grøna loysn her tað tað virkar so ræðiliga langt frá hvørjum øðrum øhmen tann tilráringin er so farin ígjøgnum á ársfundunum

ein um farundirvísing og hana haldi eg faktiskt vera rættilig áhugaverda hon leggur upp til at vit skulu samstarva um fjarundirvísing í útnorðraðnum ella út norður londunum og tað er innan hægri útbúgving eg haldi tað er akkurát á tínivonum at at fjarundirvísing gevur sera góða meining og eisini tað at til dømis grønland og tað hava sovitt eisini í føroyum íslandi at tað eru smáar bygdir runt um kring sum eru øgiliga isolæraðar og tað tað sær manst serligu grønlandi og tað vildi etast skapt stórar møguleikar og nú havi eg sjálvur havt tilknýti til fróðskaparsetrið og har hevur mann verið øgiliga skeptiskur móti hesum her og heta hetta var serliga áðrenn korona breyt út at hann vildi ikki tað skuldi verað filma og og tað skuldi ikki stroymast men tá ið koronassabreyt út so er tað blivið brúkt eisini her í føroyum og og tí eg eg veit at tað vóru fyrispurningar til millum annað fróðskaparsetrið um um nú ikki eina fimm tíggju norðoyingar sum bara skuldi koyra suður til ein blokk kundi fylgt við yvir netið tað rtað er so bara ein lítil praktisk ditalia men men men meðan onnur sum eru í ein esilærari bygd í grønlandi har har blívu tað hvønn dag altso at at tað er ein ein ein ein stór forðing og so vita vit eisini um at tað er fleiroi føroysk lesandi sum typiskt uppi á kandidatnewo ella master eru í føroyum og hava tilknýti til eitt danskt universitet og og tað er fleiri sum siga at at at tey fyrstu smestrini so so ber so ber tað væl til meðan korona er faktisk tað sum ger tað møguligt at fylgja við yvir netið til triðja og og fjórðastum mestir so so so hetta riggar væl haldi tað riggar serliga væl á til til hægru útbúgvingar har tú har fleiri eru sjálvlesandi í altso í forvegin altso áðrenn hetta yvirhøvur er ein møguleiki so so tað ta tilráðingina dámar mær betri men men eg skal ikki eg skal ikki vraka hina eg haldi bara hon er kanska eitt sindur óítøkilig fíggingin hon ljóðar á tvær komma tvær milliónir har íslendararnir betala helvtina og vit og grønlandarnir betala hin helvtina fimmogtúgu prosent í part og og tað økist so bara so líðandi við miðal inflatióni í í útnorði og og um mann fekk okkurt preii um at at onkur summir íslendigar kanska ikki vóru so glaðir fyri at skulu betala helvtina av hesum her men men visti man so ger tað upp har borgara so betala vit nokk meira og eisini vsumann gjørti upp í btu so so eg haldi at at hetta er rímiligt at at eitra oghálvtrýss fimmogtjúgu fimmogtjúgu

so annars eru iki stórar broytingar har so ætlaði g enda við at huglaði eitt sindur um ja vit hava tosað so nógv um slagkraftina hjá útnorðraðnum og og uppfylging av tilráðingum sum koma út og har bleiv so nevnt á ársfundinum at at norða kundi verið eitt organ sum sum fylgdu nøkum hasum tingunum upp men sum vit si byrja við við tilráðingunum so hava vit sum pollarenatingu eisini nevndi at vit h vit hava kókað tað niður ella sum hann dámdi væl vit hava kókað tað niður soleiðis at tað koma maks tríggjar tilráingar per ársfund og so má man í einstaku deligatiónum og ogella árið bleiv samdur um hetta er tað og tað tað dámar mær eisini øgiliga væl soleis at ikki blíva á tíggju tólv ella fimtan tilráðingar har øll bara kanska leggja hvør sína tilráðing frá og okkur sum vilja profilera seg her má mann her mamman blíva samdur um okkurt ókey hetta er viktigt hetta kumd vit standa samanum tað haldi e øgiliga gott og tað orðnaðu vit einu innternufund í gjógv so tað eitteitt stig rættan vegin men so fór egs t tosa um uppfylgingina jamen hasar tilráðingarnir fara út út il landsstýrini landsstýrini geva skrivlig svar hvørt einasta ár og summar tilráðingar lagar so leingi tað kemur tað sama svari tað er næstan kopp í pacs so tað sama svari eg inn og að tað virkar ikki til at flyta so ræðiliga nógv í fleiri førum og har bleiv so nevnt at norða kundi verið brúkt sum eitt uppfylgjandi organ altso eitt ein eina organisatión sum skal fylgja tilráðingunum

eg persónliga veit for lítið um hetta er enn til at taka støðu til tað men fóri at hugsa um haltso vissu norða skal fylgja hesin her upp altso hvat hvat annað fáa tey um hendi hvat altso fara tey at miðla nakrar boðskapur út ella er tað

hvussu verða útnorðraðið og norður a blanda saman vissu hetta skal vera loysnin framyvir og har haldi eg at har har er nógv ivamál frá mínari síðu og øtí at útnorðráið tað er tað er ráðið sum hevur tey fólkavalduumboðini

útmeldingar tilráðingar yvirlýsingar hvat mann kallar alt hetta her eg haldi r har tað skal koma frá og og tí skulu vit ansa eit sindur eftir við at bara blint geva partar av tí sum útnorðráðið hevur dag til norða ella tað kumdu fyrsovit vir onkur heilt annar felagsskapur men hinvegin so kann tað vera eitt øgiliga skilagott samstarv á hesum økinum eg haldi pat tað skalva øgiliga greitt at tað er útnorðráðið sum hevur tey fólkavalduumboðini og tí setir dagsskránna

ja tað var tað sum eg hevði siga um tilráiðingarnarharrar
harra fáa mær ja takk so let fa jacobsens fyri eg vi erðav
gersovæltakk fyri harra formaður tá ið tað er soleiðis tað sum steffan klein poulsen tosar um eisini í samband við at vissu onkur skal uppfylgja tilráðingunum sum liggur uttan fyri løgtingið tað tað er nakað sum eg eisini sjálv vit vita meira um og tað er tað er øgiliga ofta tað kann flóta nokk so nógv tað vitaø sum hava verið nú í nøkur ár ympulsi knappliga so er tað onkur útmelding s sum mann vil út við sum vit hava kanska loftavtí altso siga veitk hvat hetta her er ikki akkurát teima politiskt at fara út vi hesum her boðskapinum beint nú har haldi eg sjálv at vist tað skal vera tað at manni so skal tað upp at venda og vísas til okkum áðrenn tað fer í í tað vmár vera sovorðnir reglar tí annars missa vit púra tamarhaldið eitt sum eg haldi innan fyri útbúgvingar áhini tilráringin hjá okkum tað er at koronuer veruliga lært okkum nøkur ting eg hugsaði um tað at stórir skúlar faktiskt kunnu hava undirvísing koyrandi í korona hvar allir næg

lja harra formaður eg vil eins og edvar jacobsen vita meira um umnorða og um hendan loysnin sum sum hevur upp á tal áðrenn eg fari at geva grønt ljós fyri at at norða skal sleppa at fylgja upp og møguliga at fáa aðrar uppgávur frá útnorðranum tí sum etva jacobs sen vísti á so so hevur tað verið øgiliga imposift frá onkrum parlamentariska ogmaðn vil ata hetta ska varena yvirlýsing ella hetta hetta skal fara út út í útnorððanum men so hevur mann púra greiðar reglur at ja men í hesum førum var nvar viðkomandi for seinur g og deligatión skal er samd um tað og um mann má hava tíð til at at hyggja upp á tta arman fór at koma hev sær enan yvirlýsing í síðstu løtu tí haldi eg at halda fast í at er útnorðráði við teimum greiði reglunum kotekstunum sum er har at at tað er har politiskar og og útmeldingar koma frá og og tað ikki verur út tiligerað til nakra aðra organisatión
ja takk slepar pollareynatúgvu sum en viðmerking
ger so væl takk fyri ein fín røða hjá steffan klein poulsen hetta her við at impelementera tilráðingar ella tær samtyktu tilráðingarnar tá ið tingini hava samtyktar tað er sjálvandi altíð eina avbjóðing men spurningur er um mann kundi útbygt tað soleiðis at mann fekk eina kan mansiga eina eina eina saman við samtyktini fekk eina brúkarahondbók til tey landsstýrisfólkini ella til teir ministararnar sum sum skulu sum skulu onkursvegna skulu arbeiða út frá teimum løgtingssamtyktum sum eru eg haldi kanska t at at mann kundi gjørt hað gjørt okkurt har t at mann fekk fekk eitt sindur betri vegleiðingar um og o ítøkiligt gjørt samtyknar eitt sindur eitt sindur meira tá ið tá ið tingini viðgjørt tað soleiðis at landstýrisfólkini kendi tað sum eina eina størri ábyrgd at at fylgja teimum tilráðingunum sum eru komnar takk fyri
ja takk ger so væl a tavn
ja harra formaður hett er etta er ein stór avbjóðing við at at at implimentera tær at fáa tær til veruleika og og tá mann er vitandi um tað so blívur tað samstundis eisini øgiliga ómotiverandi at fara leggja stóra orku í tilráðingar og annað tá ið ðofta bara rakar ein múr frá frá fyrsta degi av øh ogtí halda et tað er øgiliga viktigt at at visti mann visti mann vil brúka hetta amboðið so so so má tað blíva ja tað blívar má blíva meir ítøkiligt ella gongdin og hvussu tað verða møttar hesar tilráðingarnar áonkursvegna vera meir ítøkiligt so eis at mann fær fylt ti upp at tað ikki bara blívur eitt signal sum útnorðraðið sendir og og tað er tað visti mann veruligan ynskir at at tilráðingarnir skulu flyta nøkur ting takk hara formaður
ja takk næstur at røða er páll á reinatúgvu ger so væl
ja tað er eitt sindur ymiskt summ orðaskifti er um tilráðingarnar frá útnorðuráðnum og sjáldan er tað ta tey heilt heitu orðaskiftini sum hava verið um ella hvussu hevur skilnaðurin í tingsjalinum ikki verðir stórur tá ið vit hava viðgjørt útnorðurviðurskiftir tað eru onkur fá undantøk eitt nú ísui hesin tilráringarnir eru komnir inn á etiskar spurningar og so framvegis meni men eg haldi at í øllum hesum kjakinum har sum útnorðuráðið eisini hevur verið kallað fyri einm ein eitt sindur óintersamti kaffiklubbur og so framvegis sum hava verið teir r meiri neiligu umrøðurnar neiligu mátarnir at umrøða so haldi eg at at mann fær nokk so skeivur eg haldi tað var ein sterkur sjón mann hevði í útnorðroyi tá ið mann byrjaði við við útnorðuráðnum fyri eg minniski aftur hennika old e verið leingi og hann kundi kanska rætta han mankivira eini tretivu ár fimmogtretivu ár síðan nkk so rótt vi sínear minist spurningurin er so um útnorðuráðið í tí líkis sum vit kenna tað í dag um tað er tann rætti leisturin ella um vit kundu styrst útnorðuroyi tí vit vita tað ati í tí stóra og heila so eru veiðumannasamfeløgini sum útnorðuroyi onkursvegna byggir á so eru tey broytt ómetaliga nógv tey síðstu fimmogtretivu árini vist tú hugsa um hvussu føroyska samfelagið var hjá tí vanliga útróðrarmanninum ella vanliga veiðumanninum ella hvussu grønlendski grønlendska veiðumentanin hevur broytt seg tey síðstu fimmogtretivu árni ella tann íslendska veiðimentanin hevur broytt seg tey síðstu fimmogtretivu árini so er tað ómetaligar avbjóðingar og broytingar sum er henda á økinum og eg haldi eisini at at tann hugsanin eigur at vera ein av grundsúlunum í okara áskoðan á orútnorðuráði frameftir stórídnaðurin hevur veruliga vunnið seg fram kanska serliga íslandi í føroyum men sanniliga eisini í grønlandi sundu gjørt tað at tey smærru veiðumannasamfelagini bygdirnar sum sum vóru bulurin í teimum samfelagnum fullkomiliga broytt soleiðis at mann hevur fingið mann hevu fingið høvuðsstaðarmentan bæði í íslandi og í grønlandi og í føroyum meðan meðan tað sum var kansman siga gundgrundarlagi og grund tankin undir útnorðurráðnum bygdarsamfeløgini tað er tað er tað hevur fingið heilt stórar avbjóðingar og bæði mannamentanin fær stert iki líka stórar rúmd í í teimum samfeløgnum í dag sum sum hon hevði tá ið tá ið útnorðuroyi bleiv stovnað sum vit hava kanska tørv á at onkursvegna at at eftirmeta leiklutin hjá útnorðuráðnum eg haldi sjálvur at visjónin um at fingið styrkt útnorðuregi hevði verið ónatúrliga spennandi har sum vit fingu har sum v fingu upphæddur sterkari visjónir og sterkari sambond millum grønland ísland og føroyar kanska fingu formalisera sumt av tí soleiðis at at at at vit fingu sáttmálar ella tilráringar sum sum bundu meira enn vit gera í tað tí soleiðis sum soleiðis sum søgan er í dag so er tað nokk so lesligt sum at hvussu landsstýrisfólk og sumilistarar taka sær av teimum tilráðingum sum koma til tingini so eg haldi avgjørt at at tað er eitt potensialið í hesum veldiga veldiga stóra partin av heiminum sum fevnir fevnir um í veruleikanum er tað so at í mun til fólkatalið so manna tað vera eitta størsta økið í heiminum yvirhøvur sum føroyar ísland og grønlandiráðayvir so fyri hvønn einstakan av okum so hava vit ómetaliga tyngd ómetaliga tingd gog politiskt um tú somu kann siga men sjálvandi eisini eisini mentanaarliga so so her er ein avgerðani møguleiki hjá føroyingum at at útbyggja og menna eitt samstarv við okara nærmastu grannalond sum sum gevur okum eina eina størri og betri og sterkari støðu ikki minst nú tá ið tað er er so stóru áhuga fyri tí arktiska økinum so lat okkum lat okum ikki fella ta grøvuna at at niðurtóna taer arbeiði eg haldi at eg haldi at eta arbeiðið er øgiliga týdningarmikið og eg haldi at vit eiga heldur at at vaksaum virksemi og styrkja arbeiðið hjá útnorðuráðnum annars øgiliga glaður um at útnórðurráðið er blivið meiri fokuserað í sínum tilmælum eg haldi tað ger tað lættari hjá okum sum tingfólkum at at sodna tey tilmælini sum koma og eisini taka undir við teimumtakk
ja so fær edva jacobsen eina viðmerking ger so væl
orð eg haldi tað fær ta tingd sum vit sjálv vilja leggja í tað vit kunnu bara sláa tað upp eitt sindur av lætt og og glens og sovorði og so verður tær eftir men at mann tekur tað í tann álvara tað er tí at tað sum eg haldi áhugavert við útnorðraðnum ta tað viðger nógv nógv økir sum eru onkursvegna dotninð eitt sindur ímillum bæði í føroyum og íslandi og grønlandi fukusera eitt sindur upp á hvat hvat fyriavbjóðingar hevur ein útjarð vit hava eisini eitt land v oyggjarsamfelag á átjan oyggjar grønlandi hevur nakrar avbjóðingar íslandingar avbjóðingar og vit taka ofta tær avbjóðingar upp hvat avbjóðingar hevur tað at liggja í eina útjarina í íslandi og fyri tannskit eisini í føroyum og hvat hvat møta vit a vegnum við at vera ein ein vlítil lond ið fóro til tey stóru tað virkar sum ofta tað blívur alt sentraliserað serað eisini í okkara tankagang politiskt og og tað dettu í hugaheiminum tað at vit hava fólk sum búðleikast eisini úti á smáum plássum og

ja takk fyri er tað ja eg búgvi samdur í teimum hugleiðingunum altso main stream miðla myndin sum tann vanligi borgarin í dag fær gjøgnum internetin tað er aloftast av heimsins stóru pallum meðan veruleikin sum tey búgva í er ein heilt annar pallur og tí er tað týdningarmikið at vit hava vit hava felagsskap vit ha organ og eisini um vit hava miðlar sum sum vísa á lívið so ið sum tað er í í útjaðaranum tað er ikki altíð at tann veruleikin sum vit síggja av at børtini í new york ella úr brusell er veruleikin sum ger seg galdandi í grindavík ella í kumuligt har okara góður vinur tordi niclasen oftani hevur veri taði hevði forrestin verið ógvuliga hugaligt um vit kundu fingið nakrar hugleiðingar frá frá onkrum hasum smærri plássinum í útnorðri millum annaður kummiut
harra niclasen síðani er tað
alja takk harra formaður eg eri samdur við potlarenatúgvi tí at mann kundi kanska í vissu før okur hava gjørt ymiskar royndir um um meira samstarv sumt tú lukkast so við flogvinnuni bleiv tað tikið upp fyri nøkrum árum síðani og tær resilteraðu í tí fantastiska fyrimunini at okur sloppu frá at flúgva niður kjøpumhavn at venda og so upp til grønlands aftaná nokk so tók vístr í so hildu okur ein ein fundur koyra fingu allar stjórarnir í flogfeløgunum saman og tað endaði við at at mann beginti at flúgva ímillum grønland og ísland men so átí vinnuliga parturin eri tað vís ta seg at tað eru øgiliga nógv ávirkan frá útlendskum vinnufeløgum sum okur tíverri eisini hava her tað hava øgiliga stóra ávirkan á tingini og og tað blívu ookur eru næstan taparar í í í í flestu førum øtá ið tað kemur til til tintan vinnuliga partin í mun til stórar veldaðar

er ja takk fyri eg haldi tað var tað var hvussu fyrrverandi íslandski uttanríkisráðurin haldur avskrivinsin sum hevði visjónina um at fáa gjørt ein felagsskap í norðurhøvum sum skuldi vara av tí tilfeingi sum londini í felags ráddu yvir tað kundi verið ein spennandi samstarvs samstarvsavtala eg haldi í nógvar mátar munandi meiri gevandi fyri okara øki enn eitt nú samstarv við es og so framvegis tað er tíverri er tað ein veruleiki at tey smáu veiðimanna samfeløgini altso veiðu fólkini í útnorðri hava stórar avbjóðingar av teimum stóru ídnaðarfyritøkunum sum sum sum floymi nógum og eg haldi kanska nettupp tað at sett mær í fokus á tann vinnuliga partin tá tær vinnuligu avbjóðingarnar í útnorðri kundu verið eitt av málunum hjá útnorðurannar tikið sær av tí tí tað er øgiliga týdningarmikið at vit varðveita rættin til at veiða á tað í teimum økini har sum veiðan eina fer fram takk fyri
ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina til víðari viðgerð ja vit koma so til tað seinastu fyrstu viðgerðin í dag og tað er fyrsta viðger av tingmáli nummar fjøruti uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og tjúgu og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað uni rasmussen fyri sambandsflokkin johandal fyri tjóðveldi pálla reynatúgvu nei orsaka beinta løga jacobsen orsaka og fyri miðflokkin er tað tordur niclasen tað eru teir framsøgumenninir sum eru komnir upp á her so fær uni rasmussen orðið first
ja nú er tað landskrátðsskápurin sum vit ynskja at fáa samtyktan og vit hava gjøgnumgingið tað ið ja løgtinsgrannskoðrarnir hava gjøgnumgingið hettar og hava ymiskar viðmerkingar her er sjálvandi er tað nógv ting sum eru sum tey skulu men so er tað onkur ting sum vit ikki eru so væl nøgd við men visu vit starta við at hyggja

ætlanin var at fáa í tvey túsund og tjúgu so síggja vit at tær eru nógv lægri enn hvat ætlanin var og tað skyldast sjálvandi fyri ein stóran part kom vit nítjan visu vit hyggja eftir

kapitalvinnuskattinum so hevði mann væntað tveyhundraðog hálvfjerðs milliónir har og og tað blivu hundrað og trettan færri enn tað so tað er øgiliga stórur munur har og vissu vit hyggja eftir tøkgjaldinum alivinnuni so er tað trýoghálvfems milliónir minni enn mann hevði væntað so bara í hasum báðum tølunum so so er tað meira enn tvey hundrað milliónir sum vit fingu minni inn í tvey túsund og tjúgu og so er tað onnur tøl sum eru smærri men sum

allarhelst kann mann kalla tað ein ein slagfeil í har hvar tað stendur at vit væntaðu at fáa fimtan milliónir inn í

og har stendur fimmogfýrs komma eina millión minni fingu vit har men har er eitt fimmtal komið for nógv in har so tað er átta komma eina millión sum vt fingu minni men visti mann hyggur í í tey skjølini sum fylgja við so so stendur tað rætta talið har vis e ikki fari skeivur so er tað o siga hundrað og fýra í tí

er tað so upp á pláss men so er tað onnur ting sum vit hava tikið við har til dømis hetta her við løgujáttanim at tað bleiv at mann blívur við at hava so nógv størri tøl í játtanum enn man nokk í fleiri førum veit at mann ikki fer at brúka og so blívur tað taer til at støðla og og flyta yvir um ár og enntá yvir um fleiri ár

so har hevði tað kanska verið gott ismann gjørdi meir við tað at ikki hava íløgujáttanirnar so nógv hægri enn hvat mann væntar at fara at brúka ella broyta reglarnar fyri støðling soleiðis atat tað er meira gjøgnumskygd hvussu mann brúkar pengarnar við íløgum

tað virkar sum mann gongur nokk so lætt yvir hvat reglarnir eru í hvussu mann ger hesi forskelju tingini tað er ikki altíð at at mann endiliga brúka meir ella snýtir ella nakað sovorigt men men meir tað at tað ger at tað blívur ikki so gjøgnumskygt til dømis vis mann

vt fara í landsverk

og eisini hjá strandfersluni vtil dømis taka hasa ktskipanina sum

ikki hevur biðið um tilboð heldur ikki hevur undirskrivað avtalu um kostina og sovorðnum ting vónandi spælir spælir tað væl av og at mann fær eina góða skipan og at hon

ikki kostar alt for nógv tá ið avdornar men at mann fylgir reglunum í sovorðinum tað átala vit sjálvandi at at tað ikki verður gjørt og visi mann eisini fer inn

at tað ikki samsvarar ímillum búskaparskipan landsins og og so tølini í búskaparskipanim hjá øðrum stovnum at tølini ikki samsvara hvr hvar tað skal samsvara

tá er tað ikki í ordan og tað má landsstýrismaðurin eisini hyggja eftir og og hatta er ting sum eru viktig at fáa upp á pláss har hevur mann bæði altso

nøkur ting fleiri ferð taðtað er ikki gott tá mann er noyddur at átala tingini ár um ár at tað ikki verða rættaði har er til dømis búnaðargrunnurin har hava tølini ikki samsvarað og eisini hjá bústøðum har hava tølini heldur ikki samsvarað altso hesir eru er tað so øgiliga nógvar milliónir á muni

tað blívur øgiliga keðiligt og so hevur spurt málið um um tað eru nøkur ting mann burdi tikið við heldur inn í landsrotsskapin soleiðis at tað er landsgrannskoðanin sum tekur sær av tí nú er so realurin eitt dømi upp á hvar mann hevur roynt í nógv ár hava fingið realirna inn í landsrokskapin og tað sær út sum at tað kanska fer at henda nú nú fer lógaruppskot at koma í næsta ár sum tað sær út

hvussu pengar verða brúktir altso til dømis hjá

at teir har hava teir brúkt pengar sum eru til stuðul sum faktiskt verða brúktir beinleiðis til

burdu verið á rakstrinum tað tað dugi g ikki at siga men tað er ikki í lagi at mann brúkar stuðulspengar til virksemið sum eigur at vera undir rakstrinum so tá tá má mann heldur broyta hvussu mann ger hesi tingini

altso og og minni til stuðul ella ella man ikki brúkar pengarnar uppá handan mátan og og so eisini við kunngerð

til tá mann skal taka skeið fyri at kunna fara til skips at har er kunngerð sum sigur at skúlanæmingar skal tað í mesta lagi kostar fimmogtjúgu hundrað krónur og fyri sjómenn í mesta lagi fýra túsund krónur og og hvar gjøldini sletta ikki samsvara fyri skúlanæmingar taka teir trý túsund g vey hundrað og hálvtrýss og fyri sjómenn verður tað tikið seks túsund og fimm hundrað altso antin má mann halda seg til hvat kunngerðin sigur ella má mann broyta kunngerðina soleiðis at tey tølini kunnu samsvara tí tað er ikki í lagi at mann tekur meir enn hvatið hvat tað verður ásett til at verða hægsta gjald men hatta hevur sikkurt okkurt við at gera at fáa fáa tað mæla runt t at hatta er tað sum bar í veruleikanum eigur at kosta tað kann væl vera men tað er tað er bara ikki í lagi at mann bara ásetir eitt annað gjald enn hvat mann hevur lýst í kunngerð ja eg takki fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jaspur
langord ger sovæl ja takk fyri nú var uni rasmussen eitt sindur inni á hesini her við sambandi við útbjóðing o eg haldi tað er eitt annað stað vísa tað seg tað er nakað sum vendir aftur aftur at tað eru ting sum eiga og skulu verða bjóðaði út innanfyri tað almenna har vit onkursvegna ikki passað nóg væl upp á skattgjaldarans pengar at vit ikki tryggja at teir pengarnir verða rættbrúktir og at teir pengarnir strekkja so langt sum sum teir skulu tá ið mann hevur stórar stórar upphæddir sum verða brúktar uttan at tað verður bjóða út hvat meinar uni rasmussen er rætt at gera fyri at vit fáa bilbugt við hetta her aso vtvit endurtaka tað men men hvat er loysnin uppá hvussu koma vit har til at tað sum skal bjóða út verður bjóða út
ja takk uni rasmussen ger so væl
ja tað kann vera eitt sindur ringt at vita akkurát hvussu mann loysir sovorðið best men men viss mann fær gjørt sovorðið uttan at fær nakrar fylgjur so so er tað nevnt at tað bara forsetir men sjálvandi er tað í summum førum at ikki er ikki gevur meining at bjóða út at eg bara ein veitari til dømis ella ella hvat tað skal vera men men tað burdu verið okkurt sum sum hendi viss mann ikki heldur reglarnar við sovorðnum takk fyri
ja takk so er tað djóni
noldsegði jóensen ger so væl ja takk fyri frá fortínna men uni rasmusan gjøgnum gekk nøkur punkt í í frágreiðingini sum sum eru áhugaverd og tað eru fleiri afturat og og og men tað yvirskipari sum eg kundi hugsað mær at spurt una rasmusin um tað er tað at hetta her eisini sum hann nevnir í sínari røðu tað er at tað umaftur umaftur verður átalað altso aftan á fleiri yvir fleiri ár og fleiri skeiðir og at kanska siga at tað ikki verður fylt at reglarnar við iki eru fylgdar og at ja altso eisini tmyndugleikar ella ella ráð og ymisk ikki svara aftur og sovora tað r tað er ein ein keðiligt tendensur sum vit eisini leggja merki til eisini og sum vit hava lagt merkiligu arbeiðn hjá okkum tó eru onkrir glottar tað er tað eru tað eru summi sum hava tikið tað til sín líkva sum átalurnar leggja við merki til men tær eru tíverri færri enn enn átalurnar soleiðis evu generelt men at hava hevur uni rasmus nakra meining um hvussu vit kanska kundu bøtt um hetta her í tey komandi árini takk fyri korkuna
ja takk uni rasmussen ger so
ja tá ið tað verður nevnt hetta er at mann ikki fær svar aftur altso tá hugsi eg eisini um eitt sovorðið konsertiavtalan sum varð gjørdur millum landsverk og hj-asfalt at tað var ein avtala sum slett ikki heldur altso har er eingin roknskapur gjørdur í sambandum við tað og har hevur mann roynt at spurt inn til og fingið frágreiðingar um hví støðan er sum hon er og har gongur øgiliga illa at fáa nakað svar men har er sjálvandi nógv útskift hjá landsverk síðani tann avtalan bleivldi gjørd so tað er ikki bara nevnt at at fylgja upp upp á ting men hatta er ein vil eg kalla ein alvorlig sak sum mann eigur at fáa skil uppá takk
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er jóhan dahl
partur av fíggjarnevndini eg havi hetta málað í dag vegna formannin sum hevur forfall og

landsgrannskoðanin hevur um ymisk viðurskifti í samband við landsróðsskapin og tá man eg set seg lesa hta nú og hevur lisið tað fyrinøkrum árum síðani so undrar mærseg yvir tað at kanska nógv hasum tingunum sum ha verið reist spurningur um í fleiri harðans ár statvek spøki aftur og tað tað haldi eg ei sindur spell at mann ikki frá almenn stovnsuns síði hevur rættað upp upp á nógvu teimum tingunum sum kundi verða tey upp á fyri fleiri árum síðani meni tað sum liggur í hesuni er at sjávandi at løgtingið samtykki era góðkennar landsgranskapn fyri agtjúgutjúgu við teimum viðmerkingum og átalunu og áheitanum um at fáa viðurskifti rætt lag sumlandsgrannskoðanin privatir grannskoðarar og løgtingsgrannskoðanir vísa á í viðmerkinunum í hesi jldu frágreiðingini og landsgrannskoðanin sigur millum annað við byrjanini soljóðandi at serligur dentur verður lagdir á hesi viðurskifti og tað eru at landsrottskapurin ikki fullfíggjaður milum annað tí at nakrir stovnar og grundnar ikki eru við í fíggjarlóg og tað havkur vit tikin o nógv harrans ár at har eru stovnar og grundnar sum ikki eru við og tað veit eg atað er verðu arbeitt við ígjøgun øllhesu árini at kunna fáa tað við soleisr at at landsrotðskapurin er meira rættur vísandi um at sæg hvat ið landið eigur og annars hevur av av ábyrgdum av ymiskum slag og at aðalráðorstovuranar ikki halda ásetingarlógini kunngerðin rundskrivin til dømis um roðskaparreglugerði og útboð langtíðarleiði ovnar yvirlit fer og uppgerðir tíar avmarkingar lønir og kotetrygd

at so nógv ting verða nevnd her har ið almennir stovnar úg ráð ikki halda ásetingarlógunum altso hvussu skulikur vænta tað at ein vanligur borgari skal halda allar u reglurnar tá ið ið okur sjálvir sum umskóta hesin reglarnir eru teir stovnar sum eru undir oknum opumbærtir ár eftir ár eftir ár ikki klárað at liva upp til tey krøv og ter reglurar sum eru ásettar í lóg og við kunngerðun um á rundskrivin til teir tað undrar meg stórliga tað má eg siga og landsgranskovn gevur eina rúgva av dømum nú var tað fyrr ve ata røðara uni uni rasmusen inni á nøkum teimum tingunum sum eru altso hetta her við at mann ikki kann hava eftirlit til dømis hjá taks nóg nógv við so vitalum tingum sum sum eru falnar sum landið hevur kravt ábísar feløg borgarar eftir sum hava staðið kanska heilt frá at frá fýrsum sum erav teimum sum eg foreldaði og u manikki klárur at fylgja við og syrgja fyri tí at hesi her krøvini ikki ikki enda undir foreldilsins regluni og har vil slet ikki koma o vera í gildi men tað tað burtur og tað sama ger seg galdandi við teimum teimum tøkugjøldum teimum og teimum gjøldum sum okur annars krevja intfra tí almenna saman við alivinnuna eftir kvantilæringartíð og syrgja at syrija fyri atey koma inn á tær røtt og at tað ertattaðrtaðr skriv sum verða latin inn ella uppgeri sum er latnar inn eru korektar og so víðari sovíðarialso eftirlitsskyldan eg haldi tað at tað má tað man mann ær so nógvar pengar inn í veiðugjøldum mann fær so nógvar pengar inni í í ítøkugøldum so eigir mann at didikera nøkur fólk á stovninum taks til at syrgja fyri at hesi tingini fungerast og tað má vera haldi eg eitt minsta krav til leiðsluna í taks at slík ting sum hesir nevnd eru her millum annað í sambandi við vegalskildur millum annað við ogog skuld annars til tað almenna og annars te taðer inntøkur sum okur krevja at mann veit og kann tryggja tað at tað som fram er í ordan og at mann tryggjar tað at teir pengarnir smøguligt verða inndipnir sum kunnu inndraðast frá skuldarnum okur hava avskrivað í trý skúffraðar upphæfdir í milliónum upp á skuld sambært hesum her skrivirin frá landsgrannskoðanini sum er sum ætl er blivin forelda ella ikki inndrivin av einari aðrari undarligu orsøk eg haldi ikki tað er í ordan mann kemur eisini til tað at heftir her viðja

barsisskipaninir eisini dømi at barsskipanin stendur har og hevur ein rúgva av av skeivum tølum altso okur eru milliónir skeivar í barsskipani eisini og oog har er eisini galið opimbært sambært landsgrannskoánni tak okur hetta her við útboð útbjóðing sum eisini verð inni á árum altso tað líkist svartasta ongum haldi eg at mann letur stovnar sum umsøta okra virðir ikki bjóða ting út fá sum eru ásett í reglunum sum andssum fíggjamálarar hevur sagt í samband við útbóðing altso hvat líkist tað at mann at mann dømis hjá landsverk ella til dømis hjá landssjúkrahúsinum ella tað verða ikki orðuni nú eisini strandførslan her síggi eg komin við einum kdoskipan sum ikki g mn ú undirskrivandi avtalu upp á gu mann snakkar um fleiri milliónir í í upphæddim altso

eat okur eru so illa altso okur hava eina okur hava eina umsiting altso okur ha eina umsiting í føroyum sum er geogantisk í mun til okkara lítlan land okur hava so nógvar stovnar okur uppføringur sum okur eru eitt milliónaland við fólki í umsitingini til at varutaka indressurna hjá borgaraunum til at tryggja tað at borgarin virkuligani fer til at borgarin skal hava og at tær skipanir sum setta á gildi verða verða havdevjaðar og tryggjaðar at virka soenis sumtæð skula men sambært hesum her sum ligur á borðinum álvorligu leingi úraportini frá landsgrannskoðanini so sýnist ta sum um at hetta er eitt sorelasiskt ferðsamfelag eg haldi ikki at tað her er í ordan taligur á borðini í dag tað más ikka akkurát sum er og nú tað so nógv ár sumi eg sjálvur hava verið í fíggjarnevndini og sitið har men eg má siga akkurát sum er jem tað vil siga við landsmannin í í fíggjarmálinum sum hevur ábyrgdina av partur a hasum er ella tað mesta av tí hetta sum her kemur fram í samband við landsskrannskoðanina í løtuni haldi eg er totalt langt úti

altso mann nevndi nú nevndi uni rasusin áðrenn eitt felags sum sum tey nevntu navnið her í samband vi lands sambnd við landsverk og tunnilsarbeiði og asaltering altsomamnn má kkena risthøvdið tá mann siga lesa efti her altso altso hvussu eta okur handfara okra okra okra okra okra pengar og tað sum okur hava við at gera av hvat er tað fyri stovnar sum sita og skula skula gera tringini fyri tað almenna sum er so sløsugt at man ikki ganga syrgir fyri at fáa ein roðskap inn fyri tey feløgini sum mann hevur biðið um at gera arbeiðið sum mankann tryggja teg at tað sum er fram er í ordan

teimum tølunu sum eg nevdi í áðni í sambandi við við við veiðagjøldini eg skilji tað at tað fyrigongur á tann mátan at alufeløgini bara lata kvartas roðsskapur ela kvart sast yvirlit inn og síða hetta er okkurt tøk á hetta hvartalið og so situr taks og sigur vkøa hetta heta er góða var at heta í ordan manmann mann efirkanna var slett ikki og so kemurkemur t alufelag aftur um tríggjar mannrðn setta hey hesi tølini frá frá síðsta hvartalu tey vóru altso ikki heilt í ordan og gevur nýggj fel inn me so minkaðr man gjaldið tilsvarandi og spir man taks samband við landsgranskoðanini um mann er eftirkanna eta her so sær nei nei nei mann tirknti mann mann hevur álit á tað tað er í ordan hetta minni meg at lísa sindu ump at her við hesin her momsaloynumni í danmark tá ið tð danska heinar tað var blivu tólv milliardir koyrta runt alla verðina har mann snýtti obedró við við við við við mvig altso visti vit ikki okur kunna hava hava eftirlit við øllum hesum tingunum sum okur hava hesa skipanir um okur hava sum okur krevja inn upp á og og síggja fyrá at koma inn til tað almenna so kann mann øgiliga skjótt end í einiri støðu sum ou ikki ynskja enda í og tað er tað at tað veruliga farið fram fara fram ting sum ikki skulu fara fram tí at sjálvandi øll menniskjur og og tað más finna út av tí at at skipanir eru so tilfeldilia illembiligar sum tað ljóðarlestir sini er umsitnar ja so so kann tað so so kun tað nógvar milliónir pluss liga fara st farast fara millum sinas o háld altso tí okur hava einki eftirlit við at tað sum verður gjørt er í ordan eitt anar lítið t dømis sumvar tað er tað var til dømis sjónám og gjøld altso at mann krevur meira fyri fyri fyri skeiðsgjaldi enn tað sum kunngerðin ásetur tað altso altso tað er tað annað ting altso hví hví fer mann inn og krevur meira fyri at skeikja tn tað sum mann hevi fingið heima til at krevja tað e heldur ikk í ordan heta e smáting gott nokk men altso hetta sigur bara mær tað at her eru altso ting sum ikki eru í ordan og sum absolutt eg eigarpolvi tikin hondum

landstýrsmaðurin og at teir stovnarnir sum vera átalaðir so harðliga í hesa her ndgrannskoðanar frágreiðingini um landsrótskapirin her taka hesar her ábreiðslurnar og hesar áheitanir um at fáa skilpað tingini til sín tí ati hetta er absolutt ikki teir stuttligur lestarahaldi ikkuman hevr fingið á borðið her frá landsgrannskoðanini í ár nú veit egat gongurin ikki hvussu teir á veg síðstu fýra árini ella ella hvussu árin eg mættraði løgting men hetta haldi eg ikki er hugaligt at lesa takk fyri
ja takk næsta røða er beinta løga jacobsen
væja takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tjúgutjúgu og aftur í ár eg staðfesti meirinýtsla á fleiri økjum nógv av hesum eri eg endurtøkur sum fleiri ferðir áður hava staðið í landsroknskapinum og tí haldi eg tað er eitt sindur løgið at aðalráð og landsstýrisfólk og onnur ikki royna at fáa hetta í rætt lag tí tað sum landsgrannskoðanin og løgtingsgrannskoðaranir siga at tað skal takast í álvara tí tað vísir hvussu vit umsita peningin hjá føroya fólki frú forkvinna í uppskotinum verðurðu serligur dentur lagdur hesi viðurskifti at landsrokskapurin er ikki fullfíggjaður millum annað tí at nakrir stovnar og grundnar eru ikki við í fígjarg landsroknskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri roknskapnum eru ikki samsvari við landsroknskapin at aðalráð og stovnar ikki halda ásetingar í lógum kunngerðum rundskrivum til dømis um roknskaparreglugerðir útboð langtíðarleiði ognaryvirlit ferðauppgerðir tíðaravmarking av lønum og kttrygd at innaneftirlitið hjá taks á nøkrum økjum ikki nøktandi til dømis í samband við umsiting av lønarhæddaravgjaldi loyvisgjaldi alivinnu og barsisskipanini at treytir í konsertavtalu millum landsverk og privata veitara ikki eru hilnar og at fíggjarmálaráðið ikki hevur svarað spurningum og ivamálum frá landsgrannskoðanini at strandferðslan er farin í holt við eina ktskipan uttan greiða kostnaðarætlan uttan at bjóða skipanina út uttan at gera skrivliga avtalu við valdan veitara at fíggjarstýringin av verkætlanini í landssjúkrahúsið útbúgvging hevur ikki verið nøktandi og at grannskoðarin enn einaferð tekur fyrivarni í roknskapinum hjá serviðgerð uttanlands sum sagt nógva tí eru endurtøkur sum eisini hava verið í árunum frammanundan og tí mugu vit siga hetta hetta mátakast í álvara vit kunnu ikki blíva við bara at staðfesta hesær endurtøkurnar sum sagt tað er nógvir viðmerkt eg skal ikki fara niður í alt men eg kann taka okkurt av tí fram løgtingsgrannskoðararnir halda at tað kann gera búskaparstýringina verri at partar av teimum løgujáttanum ið verða lagdar fyri løgtingið ikki verður nýttar í tí fíggjarárunum sum løgurnar eru játtaðar ella at peningur verður játtaðir sum mann veit ikki verður brúktir tí avleiðingin er jú tann at fíggjarlógim hon avspeglar ikki veruliga virksemið sum verður skapt í árunum tað eru fleiri dømi men eg skal bara nevna tvey teirra um játtanir sum ikki brúktar tað eru ellivu milliónir krónur játtaðar til innkomuveg til havnar og tvær komma g ein millión er fluttar frá tvey túsund og nítjan brúktar eru fýra hundrað og áttaoghálvfjerðs túsund krónur og tólv komma seks milliónir krónir fluttar til tvey túsund og einogtjúgu ellivu milliónir játtaðar til innkomun veg til runavíkar og tvær komma átta milliónir fluttar frá tvey túsund og nítjan einki er brúkt í tvey túsund og tjúgu og trettan komma átta miliónir eru víð átakning fluttar til einogtjúgu sum sagt eru fleiri onnur dømi eisini umjáttanir sum ikki verða brúktar mer verða fluttar men tað skal ikki koma inn aftur her eitt annað mál sumundanfarni røðarar eisini hava verið inni á tað eru strandferðslan strandferðslan gjørdi í tvey túsund og átalu eina avtalu við eina fyritøku um at gera nýggja ferðaseðlag og bíleggingarskipan uttan at bjóða uppgávuna út uttan at hava gjørt samlaðu avtalu verklagslóg og uttan at hava gjørt neyðugt forarbeiði í samband við menning av skipanini ið higartil higartil hevur kostað stovninum góðar fimm komma seks milliónir krónur løgtingsgrannskoðarinir halda tað als ikki vera í lagi og undrast á at strandferðslan fer í holt við eina so týdningarmikla skipan uttan at gera skrivliga avtalu við veitaran uttan at bjóða skipanin út og uttan at hava greiða kostnaðarætlan og løgtingsgrannskoanir mæla landsstýrismanninum til neyvt at fylgja fylgja gongdini so er tað eitt annað eisini gamalt mál men eisini stórt mál tað er tað sum eitur ffektivar veghaldsútreiðslur tað er undir fiskivinnumálum tað eru stóru veghaldsútreiðslurnar sum hava sína uppruna í fýrsunum tá ið landi veittu studning og stuðulslavn og veghald sambært frágreiðing fjá taks í tvey túsund og nítjan vóru hundrað og fimmogfýrs komma fimm milliónir krónir hjá hundrað og fýra skuldarum til innheintingar hjá taks av teimum vóru hundrað og trýss komma átta milliónir krónir fyrnaðar til

og skuldin sum ikki var firnað til innheintingar hon var fýraogtjúgu komma sjey milliónir krónur hjá fimmogfjøruti skuldarum taks mæltu til at tær hundrað og trýss komma átta milliónir krónurnar sum varð fyrnaðar til innheintingar vóru avskrivaðar í august tjúgu einogtjúgu hevur landsstýrismaðurin boðað frá at málið er avgreitt samsvarandi tilmælunum frá taks øll firna og virðisleyslán eru avskrivað og tær avsetingarnar sum hava verið til hesi lán eru afturførdar afturføringin sæst einans í fíggjarstøðuni og løgtingsgrannskoðarinin átala at einki skipað eftirlit hevur verið fyri at halda lív í krøvunum og á landskassin tí hevur avskrivað slakar hundrað og einogtrýss milliónir krónur hetta eru jú rættiliga nógvir pengar hjá tí føroyska skattgjaldaranum frú forkvina tað eru sum sagt fleiri onnur máli sum kundi verið komið inn á tað verð se ikki í hesum umfarinum men tað sum tað snýr seg um tað er tað at ðlandsstýrisfólk løgtingi og onnur eisini taka hesi her málini her í stórum álvara tí sum sagt í nógv av hesum málunum hava fingið viðmerkingar áðren undan ári uttan tað er hent nakað stórvegis og tað haldi eg vit mugu royna at broyta nú takk fyri frú
ja takk her var ein viðmerking uni ræstur
asmussen ger sovæltakk fyri eg hugsaði bara um tá ið beitta løgu jacobsen nevndi umsjúkraviðgerð uttanlands at tað e ringt at meta um tað altso eg haldi tað er løgið at mann ikki kann fáa betri tøl fyrr tað verður nevnt serliga frá ríkissjúkrahúsinum altso mann mann veit ikki tá mann kemur fram til fyrsta septembur um hvussu støðan er um alt er komið fyri árið fyri so mann burdi fingið kunnað kunna fingið onkra aðra orning soleiðis at mann veit fyrr hvat mann skal betalatakk fyri
ja takk beint av løgiða
jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja egeri púra samd við una rasmussen tað er júst tað at tað eigur at kunna bera til at fáa at vita hvussu nógv tú skalt rindast tað kan ski vera tú skalt bíða heilt til septemburmánað áðrenn tú fært nakað at vita vit hava jú eisini rættiligani oftani hoyrt um hetta her við at tað gongur seint at fáa og har er tað so skipanin niðri tað ella uttanlands skalt sigast taðer ikki so nógv skipanin í føroyum at tað hevur gingið rættiligani strilti við at fáa rokningar og tøli uttanlands til hetta her so eg púra samd við spyrjaranum
takk fyri ja takk næstur at røða er tordur niclasen ger so væl
takk frú forkvina sum kunnu hava við til viðgerðar uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknisskapin fyri tvey túsund og tjúgu hetta er ein framhaldssøga onkur vil kalla tað ein krymi sum á hvørjum ári við ársenda í myrkastu tíð av árinum verður løgd fram aktørarnir eru nógvir og ymiskir og verða teir av rithøvundunum avdúkaðir hvussu teirmum hilnaðist í avvarandi á at umsita skattgjaldaranspening tað er uppgáva rithøvundarnar løgtingsgrannskoðarana at ansa eftir at allar inntøkur eru settar í roknisskapin og at eingin útreiðsla er goldin uttan heimild í fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg og hava teir í hesum sambandi við støði í megnaravrikið hjá landsgrannskoðanini lagt fyri tingið uppskoti um góðkenning av landsroknskapinum saman við drógvum viðmerkingum eitt tað fyrstu gjørt verður vart við er frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu her eigur meginreglan sjálvandi at vera at tað altíð er samsvarið millum játtan og nýtslu tað er ábyrgd leiðslunurnar at bera so í bandi at játtanin heldur og um ikki meirjáttan verður givin frá tiðlaga virksemi stovnsins innan fyri tann karm sum politiski myndugleikin til ein og hvørja tíð ynskir sær tað er ein leiðsluábyrgd at játtanin heldur tað er ein politisk ábyrgd at veita neyðuga játtan til at tryggja tað tænastustøðið ella virksemi í politiski myndugleikin ynskir sær flestu stovnar halda sína játtan og tað gera løgtingsgrannskoðararnir eisini púragreitt samstundis vísa teir á frá við millum játtanartøl og rokniskapartøl hjá ikki so fáum stovnum har marnýtslan tilsamans er fleiri milliónir krónur í samband við marnýtslu siga løgtingsgrannskoðararnir at meirnýtslan eigur als ikki at koma fyri og kann eg sum so sjálvandi taka undir við tí tó má havast í huga at tað kunnu vera serligar umstøður sum gera at mairnýtslan kann koma fyri her eri samdur við landsstýrismánninum har hann vísandi meirnýtsluna til heilsutrygdarveitingarnar sigur at tað er trupult at meta um útreiðslugongdina til stórsveiggj er onnur dømi um tað sama eru í í meirnýtsluni hjá samband við barnapengar barnaískoyti familjuískoyti dagpengaskipanina trivnaðartænastuna fyritíðarpensjón og viðbót til ávísar pensjonistar alt lógarbundnar útreiðslur sum stovnsleiðslan sum so als onga ávirkan hevur á so kann mann altíð reisa spurningin um metingin bygdi á skeivar fortreytir ella um metingin var ov varin tað er ilt at siga frú forkvinna í viðmerkingum til uppskotið verður eisini víst á at við ársennda tvey túsund og tjúgu vórðu heilar hundrað og tveyogfjøruti milliónir krónur ikki nýttar til íløgur sum ætla og sostatt fluttar til tvey túsund og

tó er eisini talan um ikki minni enn knappar einogtretiviu miliónir krónur til bústovnar sum ikki vórðu nýttar í tvey túsund og tjúgu og sostatt fluttar til tvey túsund og hetta siga løgtingsgrannskoðararnir at tað kann gera búskaparstýringina verri av partur av teimum løgujáttanunum ið verða lagdar fyri løgtingið ikki verða nýttar til í tí fíggjaráðari løgurnar eru játtaðar ella at peningur verður játtaður sum mann veit ikki verður brúktur avleiðingin er at fíggjarlógini ikki avspeglar veruliga virksemi i skapt verður í árini tað kann sjálvandi verða nakað um tað tað hugsað verður irsilerað um tað einstaka árið men annars haldi eg tað verða ein liðilig skipan og praktiskt somuleiðis hvat játtanin til bústovnar annars viðbígur sum sæst at fyri tíðarskeiðið tvey túsund og seytjan til tvey túsund og tveyogtjúgu eru heilar tvey hundrað og fjúrtan milliónir krónur har tær fjúrtan eru fluttar frá tvey túsund og sekstan av hesum eru sambært landsgrannskoðanina brúktar slakar fýraogfjøruti milliónir krónur og teir undrast á játtanin til at byggja fyri ikki e brúkt havhandi í huga serliga vánaligu støðuna á og lat meg siga frú forkvinna at hað eru fleiri við teimum ið undrast vit eiga sjálvandi at fegnast yvir átøk verða gjørd og rætt skal ver tað rætt at landsstýriskvinnan í almannamálum roynir eingin ivi um tað men tá at hugsa verður um at tørvørin í fleiri ár hevur ligið um hundrað og hálvtrýss búpláss og uttan iva er vaksandi ja so er langt á mál tá ið vit nú eru hesum øki so eigur eisini at havast í huga eitt vantandi viðgerðar og venjingarmøguleikar hjá rørslutarnaðum øðrum ið bera brek ella sjúku vantandi atkomumøguleikar til almennar stovnar kervi almennar bygningar og almenn støð endurbúgving og arbeiðstilboð til handkappa framvegis og so framvegis harra frú forkvinna í einum og hvørjum húsarhaldi eigur altíð ein raðfesting verða gjørd hvat ið peningurn skal nýtast til landshúsarhaldið er einki undantak í som máta meginreglan fyri slíka raðfesting eigur at taka støði í sum nummar eitt hvat er neyðugt og so nummar tvey hvat er yngiligt tað sum er neyðugt eigur altíð at raðfestast hægri enn tað ið er ynsgiligt tí eigur hetta økið at fáa eina nógv størri raðfesting og eigur øll orka at leggjast í at fáa loyst henda stóra samfelagsliga g njliga trupulleika tað er ikki bert ynskiligt men tað er eisini neyðugt tað er so forkvinna sjúkrahúsverkið fara eisini drúgva umrøðu kanska serliga útbyggingin á landssjúkrahúsinum sokallaði hábygningurin tað er ein søga fyri seg sum eg hesum sinni ikki skal koma nærli inn á men tað er ein viðmerking í sambandi við setanarviðurskifti í kløkkar og sum fær meg at seta avvarandi landsstýrismanni ein spurning viðmerkingin fjá landsgrannskoðaranum er hendan tá ið læknar sum eru í førstum starvi á landssjúkrahúsinum arbeiða sum hjálparlæknaari á øðrum sjúkrahúsi í føroyum er vaktarskipanin soleiðis at hann verður løntur við yvirtíð frá fyrsta tíma fýraogtjúgu tímar um samdøgrið í eina viku lønin fer eina viku í at arbeiða øðrum sjúkrahúsi eru oftani hægri enn mánaðarlønin sum hjálparlæknin fóa frá landssjúkrahúsinum vísandi at øll sjúkrahúsini eru partur av sama sjúkrahúsverki mælir lannskoðanin mælir grannskoðanin eins og undanfarin ár til at gjøgnumganga vaktarskipanin av nýggjum og gera eina meting uttan at kenna til nevndur viðurskiftir gangið út frá at hetta amsvar við sáttmála við hjálparlæknarráð føroya og at hesin sáttmálin er góðkendur av politisku skipanini spurningur mín er hvussu er tað við setanarviðurskiftini hjá lækninum innan sjúkrahúsverkið tá til dømis lækni ella onnur starvsfólk fyri tansku kemur í starv á landssjúkrahúsinum til dømis verður viðkomandi tá ikki settur í starv í sjúkrahúsverkinum við tænastu á landssjúkrahúsinum mann kundi farið víðari við hesum til dømis persónar sum starvast hjá landsverk í eysturoynni um viðkomandi skal arbeiða til dømis í vágum fær hann so eisini yvirtíð frá fyrsta tíma fýraogtjúgu tímar um døgnið í eina viku og soleiðis kundi mgjørt fleiri tikið fleiri dømum fram hvat enda vit um hetta er skilir eg spyrji bara frú forkvinna hjá fleiri stovnum vísa landskoðararnir til tvørrandi innanhýsineftirlit sum ikki hevur verið nøktandi her bæði hjá landsverk og taks hetta botnar kanska í at neyðug orka er ikki er tøk til nevndar og um so er at manglandi orka er orsøkin ja so her mann saktans tørvur á at styrkja eftirlitið og tað kann til dømis gerast við hækkandi normeringum orðið fíggjarstýring verður javna nevnt í frágreiðingini ella e rættari sagt manglandi fíggjarstýring og tað undrar um so er tí tey amboð sum eru tøk í almenna geiranum áttu at tryggjað at fíggjarstýringin var optimál at byrja við í røðuni nevndi eg at onkur kanska vil lýsa hesa fimtan síðu framhaldshøgu sum ein krimi ella ein gysara og botnar tað kanska í at hesin rykkurin hjá rithøvurvondunum er sera fjónskur og soljóðandi teir undrast sjey ferðirnar teir mæla til ella einaferð afturat mæla til áttaogtjúgu ferðirnar teir ivast í heimildum teir gera vart við viðurskiftini ikki eru nøktandi níggju ferðir teir átala ella átala harðiliga fjúrtan ferðir tað eru eisini nógv onnur viðurskifti sum verða lýst í viðmerkingunum frá landsgrannskoðaranum

hava víst nærlagni og lagt gott avrik úr hondum fíggjarnevndin fer uttan iva at geva málinum eina nágreiniliga viðgerð
ja takk fyri næstur at røða er páll á reynatúgvu
gersvætakk fyri forkvinnan ja nú fekk røðan hjá torg niclasen ein sobráðan enda men eg haldi at hann var eg hali ta verena góð røða tað haldi at hann skal hava við á vegnum og eg haldi at hann kom øgiliga væl um um henda esa krimisøguna sum sum hann onkursvegna hugleiddi um tí tað er eitt sindur sama kensla eg stamdi við aftaná at havar lisið hetta her uppskotið ati eg minnist at tað sum varð tá eg sjálvar valdur á ting fyri ta ljóðar øgiliga langt síðan eg haldi eg prøvai a rokni at tað má næstan vera fýraogtjúgu ár síðani tað ljóðar langsen ja tá var høvuðsavbjóðingin aftaná kreppuna sum hevði verið ígjøgnum hálvfemsini tað var høvuðsavbjóðingin at fáa dagført landsroknskapirnar soleiðis at mann hevði eina nøkulund av álítandi støðu um hvussu stóð til eg haldi vit høvdu dsroknskapir sum vóru sjey ár aftur út tá ið eg byrjaði sum tingmaður og tí bleiv eitt av teimum stóru tøkunum tað var at fáa dagførdar landsroknskapir og tað skal so kartin hannesens eigað sum var landsstýrismaður tá og á tingið sum suðloevnutí tað bleiv gjørt eitt stórt arbeiði fyri at fáa fáa at rudda upp og fáa dagført landsróktskapinum soleiðis at hann at hann at hann bleiv ka mansiga samtyktur í einum í einum høpi sum samsvaraðu við tíðina sum pengarnir vórðu vórðu brúktur tá ið vit hyggja eftir hesum lógar uppskotnum so so haldi eg eisini at tað er øgiliga altso sjálvt um tað er hendar stóru batar við tí at fáa dagførd tøl so haldi eg eisini sum sum fleiri røðaram av veri inni á so er kritikkurin sjálvt um hann nokk altíð kemur at vera og skal vera eitt sindur størri enn mann kundi ynskt at hann var so haldi eg eisini at kritikkurin er so mikið stórur í nógvum førum at tað er harmurig lat politiska skipanin samlað ikki tekur hest viðurskiftini í størri álvara enn vit tykjast at gera uttan mun sum vit sita í samgongu ella ella við sita í anstøðu tí eit so mikið framkomin samfelag sum okara eigur ikki at hava so stór ivamál bæði um okara landsstovnar og um okara og um okkara játtanir sum heild altso eg haldi at eg nú tak tað við fyrrogani men eg nú veit ikki um alt er rætt sum stendur rímir eg prøvaði einaferð leysliga at ganga ígjøgnum minni nýtsluna og minni inntøkurnar og mairnýtsluna og eg haldi at eg kom fram til eina umleið tvey hundrað og fimmogfýrs milliónir krónur sum vit rakaðu síðurna av antlíð í minni intøku ella meir nýtslu tvey hundrað og fimmogfýrs milliónir krónur tað er hóast alt rættiliga rættiliga nógvir pengar at raka við síðurnar av og tá eru eykajáttanarlógir samtyktar so so samsvarið millum tað sum att landsstýri fer til verka við fyrsta januar í einum ári og tað sum kanska verður staðfest í landsrokskapinum tvey ár seinni ella hálvt annað ár seinni tað samsvarið er statt ikki til staðar eg skilji væl og veit væl at at tað ikki altíð er líka lætt at inntøkumeta fyri framtíðina eg skilji eisini væl at heldur ikki altíð er lætt at at raka útreiðslurnar rætt men samstundis er tað ábendingar um at eftir mínum tykki at vit raka alt ov skeivt veraka alt ov skeivt og vit síggja tað at ein eykajáttanarlóg sum í prinsippinum eru er eitt amboð hjá løgtinginum at brúka til at taka ímótir brádliga íkomnum støðum av hesum á hasum slagnum vð sær vælig viðurskiftirsum gera seg galdandi at tær er ikki longur serlig viðurskiftir tær eru meir ella minnir fastlagdar tá mann sigur at tað kemur eina eykajáttanarlóg tá tað kemur ein eykajátanarlóg tá so tað er líkasum blivin eitt amboð mann brúkar afturat fíggjarlógini og tann síðsta eykajáttanarlógin hon varð heilt uppi á hundrað og átta milliónir krónum so so tað er okkurt sum bendir á at vit sum samlað politisk skipan mugu taka okkara egnu skipanir í størri álvara enn vit gera tíðin gongur øgiliga skjóttforkvinnan tað síggi eg men eg haldi sum heild at vit mugu gera meira fyri at fáa hesi viðurskiftini at ganga upp enn vit gera í dag takkfyri
ja takk næstur at røða er aksel willemson johannesen ger so væl
a takk fyri frú forkvina til viðgerðar er góðkenning av landsroknskapinum hjá landskassanum fyri tvey túsund og tjúgu

landsgrannskoan gjørt sítt eftirlit og løgtingsgrannskoðaranar hava so lagt málið fyri løgtingið og tað er sum altíð rímiliga nógvar avfinningar eg haldi ati at í mun tilr at væl fyri nøkrum árum síðani soí hevur tað minkað tay seinastu árini men men eg eri sindur sindur bangin fyri at tey gjørda ikki í ár men tað kann koks okkurt rætta meg at tað kanska veksur aftur tær avfinningarnar sum eru men eg skal fara ígjøgnum nakrar av teimum avfinningunum summ sum løgtingsgrannskoðarnir vísa á tað eri nakað við meirnýtslu og fara vit nøkuráratíðina kanska eini tíggju ára aftir tíðinda so vóru morgnýtslunar rættiliga stórar hjá landsstýrisfólkunum øog koma oftani fyri tað bleiv sum munandi betur og haldi hevur verið betur sjálvt um atta framvegis hava ver onkrar morgnnýtslur men so eru nakar morginýtslur herpeint sum eg haldi er eitt sindur e eg hvussu r at átalatær og og sum løgtinsgranskan eisini gera millum annað er er landsverk har er ein morgnýtsla fýra milliónir krónur sum svarar vir svara til yvir sjey prosent av játtanunmum tað stórur mmorgnýtsla rættiliga stór morðgnnýtsla meirenn sjey prosent av játtanunm og tað er sjálvandi kanna kann ongan fálk góðtakast umtað er okkar serliga orsøkin til akkurát v hesær fýra milliónir tað veit eg ikki tað framgongur ikki beinleiðis av frágreingi løgtinsgrannskoarani í vussusær men tað eru rættiliga stóru morðnýtsla

at at tað er trupult at raka akkurát tatað tað er ikki so løgi sum hon hevur ein játtaninar tvey hundrað milliónir ág lógarbodnar játtan at hon sá endar hundrað tvey hundrað túsukrónur oppiver er undir tað er nokk ikki so so farligt tí tað fær man iki dýrt prensis tað kann jú koma staka fólkapensjón kann onkur onkur pensjnistar flyta til landið í desemburmánað og tað tað má má mann sjáland betala út og so framvegis øh men tá tað eru fleiri játtanir og tað er blívi itt sindur størri upphævdur so eigur mann at taka eitt sidur meira alvorligt tí ati landsstýrisfólk skulu sjálvandi som manglar pengar annaðhvørt seta sparingar í verk sum játtanin heldur ella komandi áv løgtingið og biðja um eykajáttan og í tí sambandi sum dugi at síggja her at at nokk so nógvar eykajáttanir u givnar í seinni helt at desembur tvey túsund og tjúgu altso tá eru pengarn í stóran mun brúktir áðrennmann kemur niðan og biðjur um pengarnar tí tá tað ikki møguligt seta sparingar í verk sum gera játtanir heldur annar kritikkur sum eg ikki ordiliga veit um hann er so rímiligur tað er av inntøkunum hjá landskassanum í tjúgutjúgu at inntøkurnar eru munandi lægri enn mett fíggjarlógini høvuðsorsøkin til tað er uttan iva korona sum koma í raktir samfelagið og samfeagið á partflskt lukka niður tí hava inntøkurnar ikki verið so góðar sum upprunaliga mett tað haldi ag iki landsstýrið fær gjørt so ræðliga nógv við men so er spurningurin eg veit ikkum til tað at løgtingsgrannskoaranir vilja vilja henn tað er at at vanliga hevur ta ikki verið soleiðis at tú kemur eina eyka játtan á inntøku sí tað vil siga hlsega inntøkumetingarn er munandi betur so hækkar tú inntøkunar á eykajáttan ella vis at vísa sær munandi lægri enn metti fíggjarlógina a tú lækkar tær og tað haldi eg meg vita at fíggjarmállaráið mælir frá at gera eykajáttaninr inntøku síni uttan tígjoksut heilt heilt heilt serstakt onkur er nýggj inntøka sum altso ikki við í fíggjarlógini so eg veit ikki m ti ta man heldur mann skal fara har enn at mann eisini tekur tað við um tað er stór útsving við í í eykajáttan meni men landsstýrið kann nokk ikki gera t nógv við tað at at koronan kom og gjørdi tað at nógvar inntøkur vóru munandi lægri enn mett í fíggjarlóginum

eitt um et sindur aftur vbendandi og sum hev verði fleiri ár tað eri at keypa vørum tænastum ikki verður boðið út sum tað skal altso e alment útboð og her eru nakrar avfinningar ímóti millum annað landsverki og eisini móti strandferðsluni og og tað er snøgt sagt ikki í lagi alto ð hevr verið rættiliga oftani yvir fleiri ár nú at bæði landsstýrisfólk hva verið úti og sagt nú muágu hetta koma koma koma í rætt lag miðlarnir hava tikið ymisk mál upp og og stovnsloyðslur hava havt ymiskar undanførtur hví taða ikki boðið út og tað skal skal bjóðast út og so framvegis øh allíkavæl hendir tað á hvørjum ári fleiri tað heur týdning og tað er ein orsøk til at politiska sagt ting skulu bjóðast út um tað evr omanfyr an ávísa upphædd tað er soleiðis at javnan møguleika at bjóða seg framat í samfelagnum til eitt annað arbeiði ella ella selja eina tænastu ella vøru og at tit skattagars pengar skulu vit tryggja at vit fáa tað so bíligt sum møligt so má tað bjóðast út so sum vit fáa eina kapping og tað aðtað ikki verður gjørt ferðarna ferð so má mann gera eitt annað og eg haldi ati at eg far hvussu spyrja innklit her í viðgerðin í fíggjarnevndini og so má landsstýrið solaiðis so geva heilt greið boð út til stovnsleiðslurnar at atann politikkurin og tær leiðbeiningarnar um um útbjóðing skuldu haldast og visti hann heldur fram vig tí so má tiðs soleði sum fáa avleiðingar fyri onkran vistman ikki heldur segil tær reglarnar sum lændsstýrið ávsetur og sum politisku skipaniner samd um at tá arbeiðið kal gerast fyri tað almenna at han mán keypa inn vørur tænastur ónansfrð ein ávísa upphædd so skal tað bjóðast út longuri er sjálgand

ja orsaka nú tíðin er farin øh bara leka heiltheilt heilt stutt afturat tað er serviðgerð uttanlands eg veit væl at tað er trupult meni nú hevur mann ein grannskoðaðar átekning við fyrivarni og tað vísir hvørt ár at mann sigur tey ber ikki til tí rokningarnar koma ikki til tíðina teir koma so seint og so vísir seg ofta teir árið er liðugt so koma stórar rokningar sum ger tað at mnn fer langt upp um tað sum e játta eg veit at tað er trupult a mann má at kunna krevja teimum sum mann sendi sjúklingar til fyrst rt ent rínsjúkrahúsi at mann fær rokningar til tíðina
í fíggjarn ellu takk fyri forsavnur ja takk her var ein viðmerking follareyna tyku
ger so væl ja takk fyri forfennan ak'at við johannesarverðnd er ein spurningin um at tæ sjálvandi kundir er trupult at at stýra hesum viðurskiftinum evur eitt heilt ár men hvat heldur aksa johannesen um tað at at ein stovnsleiðsla fær tillutað pengar kanska í oktoburmánað ella á novembur mánaði eini eykaaftanáró og allíkavæl klárar at at hava eina meirnýtslu sum eru upp á fleiri milliónir altso er tað í lagi aftso hvar skulu vit seta markið s so skal sít ongar avleiðingar fáa fyri tey sum hava ábyrgdina av sovninum
ja
ja tað sum eg royndi a vísa at tað kntað kann vera trupult at man ær eit lítsindur nakað lísindur sínar av sæst seg lýsindi til dømis landssjúkrahúsið ella cvið hjá uttanlands og sjúklingur verður sendir niðrir ímillum jól nýggjár sum eru heilt álvarsamtso kan tað kosta eit sindur av pengum og tað fær manikki gjørt so nógv við at mann fer it lít sindur uppum men játtanirnir skulu haldast mann ikki heimild at brúka meira pengar man an ingun at játtað tí eiga at landstýrsfólkn annarfór at eta sparingar í verk ella at koma niðan og biðja um eykajáttan vista vísi játtanin ikki heldur vit tava at síggja í fjør nógv av játtanu sum ikki hildið fór lít sindu uppum men har er eisini eykajáttanar givnar í seinni helvt av desemburmánaðn visti løgtingið segði nei til at geva eykavatan tá so er man komað út við eina stórari stórari mornlýtslu tí tá er tað eingin møguleiki ati tað reingi møguleiki at biðja ella seta sparingarverk s játtanina heldur tal siga at løgtingið má annað kunna játta pengar sum eru og brúktir ella lata vera vita hjálpa teir tað er ikki í lagi
ja takk so var hatta umfarið liðugt næsta røða er rutvan
fyri frú forkvina ja vit viðgera landsroknskapin fyri fíggjarárið tvey túsund og tjúgu aftan fyri hetta uppskotið liggur eitt umfatandi arbeiði tað er soleiðis at vit hava fingið fýra heftir við tilsamans ja faktiskt fleiri fleiri hundrað síðum hvussu er eini eini seks sjey hundrað síðum so hetta er eitt rúgvusmikið tilfar tey fýra heftini eru sjálvandi sjálvur roknskapurin í tølum vit fáa eina frágreiðing um frávík og millum játtan og nýtslu sum fer inn á tær ymsu konturnar har sum tað ikki samsvar millum hvat er játtað og hvat er brúkt so fáa vit ein samandrátt frá privatum grannskoðarum til dømis landssjúkrahúsið verður granskoða av privatum grannskoðara og so fáa vit sjálva ársfrágreiðingina hetta er sera áhugavert tlatilfar hatað er rúgvusmikið og tí krevur taðeitt sindur av tí at mann setir seg í tað og tað er kanska eit sindur óheppið at tað kemur akkurát nú tá ið tað annars er nokk so nógv at gera í tinginum við fíggjarlóg og kanska serliga nógv at gera í í fíggjarnevndini vandin er at at mann fer ikki nóg neyvt edjúptuna við hesum arbeiðinum vit skulu minnast til at hetta er orsverk hjá eini tíggju fimtan fólkum ikki bara hjá landsgrannskoðanini og eisini hjá privatum grannskoðarunum og hetta eraltso rokniskapurin sum vísir og sum eglentliga eisini er eitt laks eftirlit av teimum seks milliardunum sum vit taka inn frá skattaborgaranum bæði privatum og privatum hvørt ár privatum og vinni hvørt ár og tað gevur okkum eina fatan av hvussu hesir pengarnir verða gagnnýttir innan fyri tað sum vit nú hava játtað so hetta er eitt sera sera týdningarmikið arbeiði og sum eg hld pallareynatúgvu sum serliga var inni á hesum her at at hetta er nakað sum mann hevur roynt og miðvíst strammað upp nú ígjøgnum nógv ár og tað hevur sjálvandi hevur tað týdning at hetta verður gjørt løgtingsgrannskoðararnir

ja uni rasmussen er formaður so er tað trý onnur løgtingsfólk tað gjøgnumganga so tilfarið og egentiliga tað uppskotið sum vit fáa til samtyktar eru smáir bitar av tí sum løgtingsgrannskoðararnir hava hildið skal við at tungast tingst í viðgerðini tað forðar so ikki okkum í fíggjarnevndini at fara djypri inn í onnur ting sum slekkik eru nevnd men meni

og nakrir trupulleikar eru altso teir somu hvørja ferð tíverri tað er serliga hetta her at at landnei aja at roknskapurin er fullfíggjaður at tað er meir nýtsla ymsastaðni tíverri vt í seinasta valskeiði tað er jú soleiðis at hetta hetta her uppskotið kemur í fíggjarnevndina og har hava vit so møguleika ati fórdjúp okkum meira í hesum her málinum og at kalla landsstýrisfólk og onnur inn til hoyringar soleiðis at vit bæði kunnu hoyra nærri hvussu teir uppliva trupulleikarnar og eisini kanska gera okkara til at hesi trupulleikarnir verða tiknir í álvara eg fái ta vælskeiði gjørdu vit ein ein lista har sum eg fóru nokk so mál rætta til verka og mín uppliving var í hvussur at tað at tað hjálpti altso onkursvegna at halda landsstýrisfólkið í í oyrunum tað hjálpir og upp á tann mátan at verða eg havi hug at siga gásareygun hongdir út eisini her á tingsins røðara palli tað eigur at vera gera nakað við aðru kensluna hjá landsstýrisfólki tí at vit vilja væl øll at tað lskal vera skil í viðurskiftunum sum vit vara av øh tíin gongur ómetaligt hja hjá mær her altso eitt sum eg eg økist eitt sindur við tað er hetta her við hábygninginm á landssjúkrahúsinum sum statvekk altso núverandi samgonga vildi gera tað til at tað var undanfarna samgonga sum hevði skildina av probleminum og og á tí skil var tað heilt natúrligt at skil kom í tá ið nú eg fingu nýggja samgongu men eg dugi ikki orilia at síggja tað aftur her er statvek viðurskifti sum ikki eru í lagi og tað far galið altso her hervit brúka so øgiliga nógvar pengar til íløgur so her má vera skil í eg veit ikki tað e nevnt at at standa her og og tosa og siga at tað má vera skil í eg veit ikki sjálv ordiliga hvussu vit koma á mál við tí men í øllum førum má mugu vit hyggja nærri nn upp á hattar og hatta er eitt av tí sum eg fari at ynskja at fáa nærri útgreina í fíggjarnevndini tíðin hjá mær er longu farin takk fyri
ja so er tað ein viðmerking
uni rasmussen gersuvæl takk fyri en rutt vang kom inn á hetta við tað var so seint upp ári ella tað kom faktiskt saman við fíggjarlógini og og faktiskt havi eg hug at nevna tað eisini at at tað er øgiliga keðiligt at ein partur av tí privatu grannskoðanini kemur for seint tað yvirhalda ikki tíðirnar sjálvandi ein stórur partur kemur til tíðina men men so er tað nakrir roknskapir sum koma ja faktiskt væl aftan á tíðina sum førir við sær at tað dregur út hjá okkum at kunna gera arbeiðið nóg skjótt og tí blívur hetta í síðstu løtu at vit leggja tað fram so tað er ein áheitan um at fáa tað gjørtfyrrtakkfyri
ja luthvør
ger su væltakk fyri ja tað var áhugavert at hoyra frá una rasmussen og eg havi eisini hug at leggja afturat og forleingis av tí at tað hevur jú áður verið soleiðis at vit ikki hava viðgjørt roknskapin fyrr enn inn í árið eftir altso soleiðis at vit fyrr var tað soleiðis at vit ikki viðgjørdu landsroknskápin fyri tvey túsund og tjúgu fyrr enn tvey túsund og einogtjúgu varð farið so nú skal eg ansamæir at mann ikki bara brokka seg fyrr at brokka sæg tað er jú sera gott fyri okkum at vit hava ein grannskoðaðan roknskap áðrenn vit skulu samtykkja eina fíggjarlóg so tað krevur bara av okkum at vit mugu seta so mikið meira av orku av eg haldi at løgtingsgrannskoðararnir gera eitt gott arbeiði tí hetta er hetta er umfatandi tilfar sum farast skal ígjøgnum og eg má siga eg eg eg seti pprís upp á hetta her arbeiðið og eg fari so at gera mítt fíggjarnevndini til at vit fáa útgreinað enn meira fyri løgtinginum
takk fyri ja tað svínoy er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jørgen klaksen
er tíbetur so at vit hava eina virkna grannskoðan bæði í landsgrannskoðanini og í løgtingsgrannskoðaranum tað er rætt sum tú hevur ført fram at at her er kritikkur og eg má so líka siga at tað er ikki fyrstu ferð og visu vit fara ár bara vit fara nóg nógv ár aftur í tíðina so so vargrannskoðanin ikki mjúk at lesa so tað er blivið betur men sum tað framgongur av hesum uppskotunum tað er framvegis ikki gott nokk eg eri samdur í teimum viðurskiftum sum verða drigin fram her at her eru viðurskiftir sum lagsgrannskoðarinr regur framn sum ikki eru góð nokk og eg má siga at eg eri púra samdur og at vit í landsstýrinum eiga og skulu gera við tað altso vit fáa ikki farið aftur í tí men vit fáa her frá frameftir gjørt tað enn líka eitt koreos sum áðrenni tað er at tá ið landsgrannskoðanin fer runt um kring á teimum almennu stovnunum so skal mann ikki bara hyggja eftir at roknskapurin er rættur og at man hevur hildið lógur og so víðari men mann hevur í mun til hvat ið privatur grannskoðararar gera í privatum fyritøkum hevur mann eisini fyrisitingargrannskoðan tað vil siga mann hyggur ikki bara eftir um tað er rætt at man hevur brúkt so so nógvar pengar men mann fer eisini hyggur eftir er hetta ansvarligt brúkt altso hevur mann fingið nokk fyri pengarnar fyri at siga tað fýrakanti og tað tí kundi eg hugsað mær at mann í fíggjarnevndini eisini hugleiddi um teir tankar um landsgrannskoðanin ikki átti havt sama møguleika ella verið grannskoðari hjá kommununum tí úti í kommununum er slík fyrisitingargrannskoðan ikki ta vil siga at tað verður ikki hugt grannskoðan av einiri kommunu um tey nú hava brúkt peningin skynsamt har verður bara hugt eftir at alt er rætt um mann her fylt lógum og at ger røttu tølini sum standa har hvussu ið tað er brúkt á góðan hátt ella minni góðan tað vevður setki hugt eftir tí kundi tað verið eitt hugskot men kommunurar hava kanska ikki verið so áhugaðar eg lat meg taka v nøkur av teimum tingunum fram sum verður víst á og tað er tað at landsroknskapurin ikki er fullfíggjaður øh og tað verður so víst á at stovnar grundnar eru ikki við í fíggjarlóg landsroknskapinum ella í fíggjarstøðuni og at tølini í fleiri roknskapnum eru ikki í samsvar við landsrokskapið og nú verður tað nevnt at tað er í summum førum at tað er tí at attann privata grannskoðanin er kemur í so seint men visi vit fara inn í ávísar grundnar so er tað í lóggávuni ásett fyri nakrar av hasum grunnunum at teirra rokniskapur ikki nýtist at verða liðugur fyrr enn ein ella tveir mánar aftaná at landsroknskapurin er liðugur ataðr simpultens stendur í lógini og tí er er nokk rætt at mann fer inn og hyggur eftir teimum teimum grundnum sum eru og broytir tær lógirnar soleiðisnar at grannskoðanin frá hesum grunnim skal verða liðug áðrenn landsroknskapurin verður gjørdur liðugur tí tað er har ið villur koma tí at nú má mann koma við fyribils tølum inn í landsroknskapin fyri áávísa grunnin men tá ið so grunnurin kemur við sínum egna tveir mánaðir seinni jm so eru tølini ikki heilt tey somu og tí er óso har haldi eg at taka ikki bara strammast upp men mann má eisini broyta lóggávu hin parturin av tí at alt ikki framgongur av landsroknskapinum tað arbeiðið bleiv sett í verk fyri hvat hálvum øðrum tveimum árum síðani við at vit skulu fylgja og sidreglum sum so merkja at ein landsroknskaskal vera fullfíggjaður tavil siga við øllum so ma siga ogn og skuld allar ognir sum landið eigur og øll skuld soleiðisnar at at mann fær eina altjóða standard fyri einu rokniskapi sum lýsir øll allar tættir á sama hátt sum flest onnur lond og tað vil sigat tá man so eisini kann samanbera men tað bleiv fráboðað tá tað fór at taka tíð og tá haldi eg mann roknaði við eini fýra ár so tað er sum tú eisini verður sagt her ikki komið upp á pláss enn men tað verður arbeitt døgliga við tí soleiðis at vit vónandi sleppa undan hasi viðmerkingini um at roknskapurin ikki er fullfíggjaður hatta kritikkpunkt sum hevur verið í fleiri ár men vit arbeiða við tí

rokniskaparreglugerðir og tað er eitt uppskot arbeitt við tí sum fíggjarmállaráðer gjørt saman við gjaldsloguni so tað verður eisini vónandi ein ein ein ábreiðsla sum ikki kemur næstu ferð tá tað kemur til útboð so hava vit sæð í fleiri førum atútboð ikki hava fylt rundskrivið og tað hesin spurningurin við einum rundskrivi tað er jú ikki samktiónsmøguleikar ímóti tí h og tíer hvussu sverur mín tanki at vit fara í sambandi við alment útboð at áseta tað í lóg soleiðisnar at tá ið teimum førumum ikki verður fylt jamen so skal tað hava onkrar avleiðingar tá skal tað vera eitt lógarbrot tí sum tú hevur víst táð her so er tað í fleiri førum at útboð ikki er gjørt har tað burdi verið men tað er altso bara eitt dskriva skuldi trú øll rerspekteraðu at rundskrivsum undanvarn en lóg men tá tað kemur til útboð so er tað ikki so so verður víst á at her við langtíðarleiðum og har er tað soleiðis at hava í longri tíð arbeitt í fíggjarmálaráðnum við hvussu vit skulu skipa leiðumarknaðin hjá tí almenna tað almenna fyri hvat einar hálvfjerðs milliónir um árið og tað er eitt sindur ymiskt hvørjar treytir og hvussu tað verður leigað og hvat er við í leiðini og hvat er ikki við og sovíðari so vit hava arbeitt við einum við einari greiðari reglugerð um hvussu í leiðing skal ganga fyri seg í framtíðini og sum tað hevur verið hjá almennum stovnum so fær mann út eg havi brúk fyri einum bygningi har er ein bygningur handan vil eg hava vit gera sáttmála og landsverk góðkennara vit vilja heldur yvir til at siga hvat er tað mann hevur brúk fyri fá tað sett upp og bjóða so út hvør vil leiga okkum hetta og hetta g hetta og so hevur mann ein hámarksprís inni at tilboðini sum koma inn eru oman fyri tað jamen so kann mann ikki leiga ella má mann hyggja upp á tað og siga at ja her kundi verið meir h tað vil alsu siga at tá tað kemur til langtíðar leiðu at tað kemur í eitt útboð og tað skal fylgja greiðum reglum fyri hvat er við og hvat er ikki við og at tað verða hámarksprísur settir á innarat litið hjá taks verður víst á tað hevur ikki verið gott nógv har eru vit samd og hava bitaksum atfáa tað í rættiliga eitt annað sum stendur her er at tað verður víst til eina konsertigu avtalu millum landsverk og privatan veitara og so verður sagt her at fíggjarmálaráðið ikki vil svara spurninginum tað er rætt men men grundin til at vit ikki hava svarað við tí fíggjarmálaráðið hevur áhaldandi biðið landsverk umbilsupplýsingarnar aftan á at grannskoðanir vístu okkum á teir og fíggjarmálaráðið hevur ikki fingið nakað men sjálvandi so skuldu vit svara grannskoðan lannsgrannskoðanini at at vit hava spurt um vit hava einki so vit vita ikki tað svarið komu vit so ikki við og hetta har er hvussur ikki ikki eitt mál sum vit sleppa vit vilja sleppa at síggja hesi tingini tá tað kemur til strandferðsluna í sambandivið hesa ktskipanina so eri eg samdur við landsgrannskoðanini og løgsgrannskoðananum at mann er farin í høsla við eina skipan sum ikki var nóg væl fyrireika men hvat gera vit so nú nú er tað komið so mikið langt at vit fáa ikki bakka aftur strandferðslan sigur seg hava boðið út men tað haldi e ikki at landskrannskoðanin er so heilt samd í og prísurin er ikki nakað allarmerandi men hetta burdi komið í eitt alment útboð púra samdur og tað má ikki henda aftur at tað verður farið fram pá hendan mátan men sum sagt so er tað komið so mikið langt tað er nýggj fólkaverkætlanini og tað varð sagt at strandferðsluni at nú hava teir stýr upp á øll tey tingini sum spurnartekin verður sett við her og at skipanin kann blíva royndar koyrd nú og væntandi út á várið at kunna verða sett í verk fyri allar leiðir hjá stranferðsluni men sum sagt eg eri samdur við við teimum átalunum sum her eru komnar og eg fari so hvussur at gera hvat eg kann fyri at forbetra tað í framtíðini takk formaður
ja so fari
jaspur langaard eina viðmerking ja takk fyrihra formaður eg haldi jørg takk fyrihjørgun niklasen kom væl runt í landstýrismaðurin kom væl runt í øllum tættum nú nevndi hann strandfersluna av hensum vera ktútboði sum nógv fram eg vil púra samdur í honum í tí eisini eitt annað sum kanska undrar eitt lísindi tá tð eg við strandfersluni tað er tað at mann hevur fingið mann hevur ein játtan upp á góðar hundrað og hálvfems milliónir mann hevur eina eykajáttan upp á nítjan milliónir og allíkavæl hevur mann kemur en út við einum halli upp á ella meirnýtslu upp á eina komma eina millión at tað um tig ikki er er í so nógv tá ið mann hevur eina eykajáttan inni um tykiki má tá kann seta sum krav og var tað nakað við er tað strandferðslan hevur strandferslan loyvi til t hava eitt svopp í altso nakað yvir orsskifti ella skulu tey klára játtanina innan fyri verandi fíggjakarm
vit hugna
ja harra formaður altso h mær vitandi so kann strandferslan ikki flyta nakað yvir um ár sum kringvarpið kann kringvarpið kann jú alt altso tað hevur føra seg eisini hareftir men h men tá tað kemur til ja tað kemur ein eykajáttan og tá árið er liðugt so er tað ein komma ein millión men tað er altso av samlaðum útreiðslunum upp á tvey hundrað og trýss milliónir so so frá vikið er í mun til er fráviki øgiliga lítið so tað er kanska ringt at raka beint á av av tí mann ikki heur møguleika flyta yvirum men í næstum kemur so ein frágreiðing frá einum serfrøðingarbólki har tey millum annað koma at tilmæla hvussu bygnaðurin hjá einari stramferðslu skal vera tí tí hetta er vinnuligt virksemi og tað eru tíðir har tey brúk fyri at flyta ímillum so so tað verður spennandi tá tann frágreiðingin kemur
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndini vit eru so komin til framløgu í dag og eg skal boða frá at hjørgu niclasen lansstýrismaður lagt fyri tingið eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu so er tað bjarni hammer sum hevur lagt uppskot fyri tingið tað er eitt uppskot til samtyktar um eykaskip til suðuroyarleiðina síðan er tað álit trivnaðarnevndin lagt álit fram við løgtsmál nummar fýraogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um framtíðarfulltrú rættarnevndin lagt álit fram íuppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um tinglýsing tað r løgtsmál nummar sjeyogtjúgu tinglýsing av skjølum í persónsbólki sambært ásetingar í aðrari lóggávu enn løgtslóg um tinglýsing og rættarnevndinr somuleiðis lagt álit fram í løgtingsmáli nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í ymsum løgtingslógum í samband við umskipan av føroya stovnum og fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtingsmáli nummar sjeyogtretivu tað er uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri novembur tvey túsund og einogtjúgu síðani er tað løgmaður nei orsaka tað er rættarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtingsmálum nummar átta tað er tað er eitt mál sum er frá løgmanni tað er altso álit í løgnismál nummar átta uppskot til løgtinslóg um at keypa fastøgn í føroyum tað vóru framløgurnar í dag tað eru so ikki fleiri mál til hendan fund tingfundur verður aftur hósdagin og nú er koma vit út í desemburmánað tað er annar desembur hósdagin tað verður klokkan eitt tingfundur verður kokkan eitt og tá verður skráin hendan tað verður fyrst onnur viðgerð tingmáli nummar fýraogtjúgu uppskot til løgtislóg um framtíðarfulltrú onnur viðgerð av tingmálnumar sjeyogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tinglýsing tey bæði málini verða viðgjørd undir oynum og onnur viðgerð av tingmáli nummar tveyogtretivu uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsu løgtingslógin í samband við umskipanina føroya kæristovni onnur viðger av tingmál nummar sjeyogtretivu uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri novembur tvey túsund og átjúgu onnurviðger av tingmál nummar átta uppskot til løgtslóg um at keypa fastogn í føroyum og fyrsta viðgerð av av tingmáli nummar einogfjøruti uppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu framløga er sjálvandi eisini á skránni so er hesin fundur lokin